so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag fríggjadagin sekstanda apríl og vit hava fyrstu tríggjar triðju viðgerðir av hesum her ríkislógartilmælunum og tað fyrsta sum er á skrá tað er triðja viggerð av løgtsmál nummar hundrað og níggju uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar annorning vikrafttretivu forferðini á forskeligu lóg um endringarlóg um auturisatión av sunnhegspersónar óom sunnhetsfaklig virksemhet nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda vit fara at atkvøða hesum málinum sum varð samtykt við einogtretivu atkoðmin fyri ongari ímóti o ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja eg haldi onkur eftir at atkvøða

málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari atusíðani er tað onnur viðgerð nei triðja viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og tíggju uppskot til ríkislógartelmuð um setir gildi fyri føroyar annorðning íkrafttretivu forferðina forskelligu lóg um endring av lóg um vitinskaps etisk behandling av unnhesi fortinsprosjektir nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskiftið endað vit atkvøða í hesum málinum sum eisini varð samtykt við einmælt samtykt einogtretivu atkvøðun fyri við aðru vigir vit atkvøða núso

vórðu vit liðug at atkvøða tað er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum so er tað tað triðja triðja viðgerðin tað er av løgtinsmáli nummar hundrað og ellivu tað er uppskot til lógartilmæli um at settur gild fyri føroyar annorningu ikraftriná forskelligu lógi um endring av sunnhetslógin er tað nakað sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið og so er orðaskifti endað vit atkvøða í hesum málinum sum varð samtykt við einogtretivu atkoðun fyri ongar ímóti ongari blankari við aðru

vit liðug at atkvøða hetta málið er eisini samtykt við fimmogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt samtykt hesi trý ríkislógartilmælini samtykt og endaliga avgreidd frá løgtinginum áðrenn vit fara undir fyrstu viðgerð av løgtinsmálin um hundrað og fjøruti so so fara fara at taka eina atkvøðugreiðslu tað er soleiðis at í samband við tað málið sum er nummar hundrað og áttaogtretivu sum er stendur síðsta skrá í dag

tð tað er tað stendur soleiðis í brævinum sum er komin til løgtingsformannin frávik heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfrleitstum á øllum viðgerðarstigum ið eftir eru í løgtsmál nummar hundrað og áttaogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um tillagingar av próvtøkum á geminasialum miðnámi orsakað av kovitnítjan og tað er undirskrivað av khristian andreasen akselve johannesen siristenberg ruttvang belljiusinussen og magnus rasmussen og tað er hetta málið í samband við sum sagt gjá próvtøkurnar sum er neyðugt at fáa samtykt nokk so skjótt og tá ið vit so koma til ta málið so verður er ætlanin eina tað beinleiðis til aðru viðgerð og so hava tveir tingfundir afturat tá aftaná til aðru og triðju viðgerð av tímálum so vita tingfólk hen men nú fara vit at atkvøða fyrst um at víkja frá tíðarfreistinum tað gera vit núog

við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari at vit víkja frá tíðarfloistinum í tí málinum løgtsmálinm hundrað og áttaogtrýsslu so fara vit ið hlt í hlt við fyrstu viðgerðina í dag og tað er fyrst av løgtingsmál nummar hundrað og fjøruti uppskot til løgtingslóg um stuðul til ferðavinnu fyritøkur fyri fastar útróslur í samband við kovin nítjan fyri tíðarskeið frá og við fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til og við tretivunda apríl í ár ja so er tað framsøgufólk vit skulu hava fyrst er tað khristian andreasen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin jóhandal fyri sambandsflokkin bjart samuelsen fyri tjóðveldi biljustinussen fyri
formaður tað er uppskot til viðgerðar frá vinnumálaráðháranum um hjálparpakka til ferðavinnuna og heilt stutt kann mann siga tað at tað sum hetta uppskotið gongur út uppá er næstan tað sama sum var hjálpapakki trý sum var galdandi í fjør og sum far úr gildi í síðsta augustmánað og tað sum uppskotið snýr seg um tað er at veita ferðavinnu fyritøkum stuðul fyri

og tann stuðuliner so treytaður av at mann hevur havt eina afturgongd í umsetninginum í mun til sama tíðarskeið í fjør ella eisini fyrra ári altso uppskotið verður ella lógumverig eftir upskotinum galdandi frá fyrsta septembur í tvey túsund og tjúgu til tretivunda apríl einogtjúgu og hevur mann havt eini ein ein afturgongd umsetningin upp á millum trýss hundrað prosent so fær mann fimmoghávfjerðs rosent av útreiðslunum ella rakstrar kostnaðinum endrgoldnin og er mistuumsetningur millum fjøruti og trýss prosent í mun til áðrenni famundan so fær man hálvteýs prosent av fesluútreiðslunum endurgoldnar og í ferstuútreiðslunum eru eisini avskrivingar og har er eisini lønarútreiðslur til kjarnustarvsfólk í mesta lagi tíggju fólk tað er soleiðisr at hendan her cvitkorona farsóttin hon er hon hevur rakt ferðavinnuna øgilga hart tí at hava verið resiktiónir á ferðamøguleikunum og tað koma ikki nøkur ferðafólk til føroyar á týdningi so leingi sum hendan farsetting gongur og so leingi vit hava

og mann kan ka fal ikkisbigja seg sjálvani skal mann bara lata konkurslógina verða galdandi og lata fyritøkina ferða á knóranum tað halda vit ikki tí tað eru upparbeitt ein ein ser vitan innanfyri ferðavinnuna í føroyum og tað er eitt gott íkasti iltann føroyska búskapin og ta hevur vit týdning fyri okkum sum samfelag at halda hondina undir ferðavinnuni so leingi sum møguligt tí visu vit lata hesa fyritøkuna bara fara so eri eg vandi fyri at tey fólkini sum starva sær finna sær onnur størv og so fer in kanska envinna fyri bakka í føroyum og tað er tað tað er ikki skilagott útseða út frá einum samferaðsligum sjónarmeði og einum búskaparlinu jónarmegi ferðavinnan kann og er eittslókt íkast til á føroyska búskap og eg haldi at tá ið tað eru so eksordinarar umstøður sum ru sum gera seg galdandi her við korona so hava vit so havi vet eina skyldu til at hjálpa til soleiðsinar at vit varðveita sum mest av teimum fyritøkunum sum sum eru komin í dýrastum neyð orsakað áv tí umstøðuum sum tey onga ávirkan hava havt á tað er at vóna at vit nú fáa vaksina sjónina framta so skjót sum møguligt og kanska hesa her resatiónnar avtiknar soleisnar at henda her vinnavn kann koma aftur at virka sum vanligt og landstýrið hevur havt fundir við ferðavinnufelagið og vinnuhúsið sum hevur greitt frá hvussu støðan er í hesuni her vinnuni og og búskaparráðið hevur eisini mælt til at viti koma av hjálparpakkum og tað er í tí ljósinum at vit seta framuppskot um at lata hjálpar bakka trý líkasum vera galdandi longur og í hvussu er fram til tretivunda apríl í í í í ár galdandi rætturvirkan íkraft frá setembumánað spurningur er sjó fylgil um tretivunda apríl um um kreppan er yvirstaðin tá ella um hann skal vera bara longri tað má so vera ein ein nevndarspurningur sjálvur haldi at tað er kanska í so stutt at siga tretivunda apríl tá man hugsar um at vi eg eri næstan vit er komin í hálvan aprílmána og figner at síggja er ikki nakað nakað sum tíðir upp komin fáa bý í kreppuna longu á prílmánað men tað er so nakað sum vit mugu eg tosa um haldi sumfíggjarnevndummá má má viðgera ta í nevndararbeiðinum sum skal til

er soleinar at tað eru onkrar lítlar tillagingarlig mun til tað sum var galdandi frammanundan íð tí hjálpapakka trý sum fór í gildi í fjør mann hevur jústerað tað sumann kallar fyri nýtt virksemi altso mann hevur ferðavinnan hevur jú staðið í vøkstri og hevur gjørt nýggjar íløgur í nýggju hotellir og mann er eisini økt sengjaplássini og tað var soleiðin at undir tí fyrrða pakkanum at at har var jú ikki tað bleiv ikki betragtað sum eitt tap tá ið nú seði nýggju sangurnar stóðu tóvar tí man ikkihevði nakar samanberigargrundarlag fyri ár framnundan og nú her mann so sett inn í í lógina her ati viðvíkjandi nýggjum virksemi ínýggjum hotellum nýggjum troyngjarplássum so verður missetin mett út frá tí tí rakstrarætlan sum fyriliggur soleiðisnar at tað mann hevur eina meting av vantaða umsetninginum fyri hesær nýggju ella nýggja virksemi tá mann skal meta um hvørt mann hevur verið fyri tapi

og har er so eisini nakrar treytir við hesumher stuðlinum at hevur mann til dømis tyngið stuðul úgoldnum samand við tá ið mann lukkaði ressatiónir og sovíðari so skal tað mótroknast og tað er eisni ein treyt at tað hava iki yvirgoldið vinnusbýti í tjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu fyri ta fyritøkur sum fáa stuðlin játtaðihann uppkrunaliga vera at tosa um at tey seta avmarkingar við stóra lønum suvíðari o tað er so ikki tikið við so tað er ikki nøkra avmarking galdandi hagar samanumtikið er hesin her hjálparpakkin mettur at kosta landskassanum kanska í mesta lagi sjeyogfjørutiv komma fimm milliónim krónur tað r nógv sum tíð uppá tá mann sær hvussu kostnaður

halda hondini undir segar vinnuni sum er kominí í stórar trupulleikar orsaka korona og vit vita at tað er ikki ein viðverandi støða hon gongur forbí og vit eru kanska málinum hvar vit í hvussu komandi ár kunnu líka su at vóna at tað at vit fáa inamalar umstøður aftur át galda og og so hava vit í hvussusur varðveitt ta ekspartekina infrá hesa vinnuna sum er neyðugt fyri at fyri at halda líkasum hjólini ina fyri ferðavinnuna í gongd so eg eri øiliga glaður fyri at vinnumállarárini e komi i esum uppskotum her beint og vóna et at fara eina skjóta og góða viðgerð í nevndini
takk fyri havnarhavin
ja tað er ein viðmerking bjart samelsen takk fyri eg kundi hugsa mær spurt christian andreas at hann vísti til hetta teir nýggju ásetingarnar um at visti mann byggjar nýtt hotell øat tað verður fevnt av ella stum mann hevur eina bygta nýtt hotell su verðurtað fevnt av hasum her men so stendur eisini at tað verða eisini galdandi fyri matstovur nýggja matstovur so eg aflaið at spyrja khristian ndreasen tí landsstýrismaðurin hevur hildið andstøðuflokkarnir o komið uttan fyri hetta so vit vit kenna ikki nakað til tær diskusiónar sum hava vera rundan um hetta her er tað soleiðis at matstovur sum vórðu gjørdir klárar til at lata upp eisini fáa endurgjald og um so er hvussu roknar mann tað út tí matstova kann vera so øgiliga nógv altso hvussu roknar mann út hvat ið tap er fyði eina matstovu sum sum ikki latin upp

tann andreasentakk fyri teir formaður eg havi eisini ikki uppskotið her beint og havi ikki verið við í detail og deftilis sum hon var her so eg kenni ikki ordiliga akkurát teknikkin í sær men eg havi skiftast soleiðis at tá ið mann hevur bygt út og mann hevur bygt hotell og fingið fleiri seingjarppláss og síðari so hevur júftan tann fyri eina rakstratlan ein mettan ella ein forvæntaðan umsetning sum við tí nýggja partinum av virkseminum leggur mann buskettur til grund fyri at meta um tapt síðan er stórt tapt fyri tí mann er raft tað hevur mann til dømis í tí nýggja partinum roknað við einari umsetning upp upp á hundrað túsund krónur og um mann bara hevur verið kanska ikki eingongd komin í gongd so verður tað betraktar sum sum eitt tap í mun til tað uppskifna sum skalt vera til her men hetta er nakað sum nevndin má mann hyggja nærri eftir undir nevndarviðgerðini eg skili gott hugsanáratnaðar beint og eg haldi púra logiskt at siga sum so at tá ið mann ikki hevur nakað samanberingar grundarlag fyri árið framundan so má mann samanbera við tann forvæntaða vinningin mann hevði ella umsetting mann hevði roktað við at fáa teimum sett
seta her virksemið í gongd takk fyri meg ja tað sum fær aksel v johannesen orðið
ger so væltakk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá landsstýrismanninum í vinnumálum helga abramsen um ein hjálparpakka til ferðavinnuna tað er soleiði vit høvdu ein hjálparpakka til ferðavinnuna seinasta ár sum so fór úr gildi og nú er ætlanin at leingja tann hjálpapakkanum tað er soleiðis ati ati vit eiga at í hesum førinum halda vit í januarfles íhvussu her at hjálpa fyritøkum og vinnum sum eru burðardyggar sjálvt um tað ofta verður sagt og tað er eisini rætt at tað sum ikki kann standa um á falla tá man hugsar um einstakar fyritøkur eru tær ikki burðardyggar so mugu tær lukka tað er heilt vanligt í í vinnulívinum og soleðis eigur tað eisini at vera og tað kann eisini vera at hon heil vinna kann fara fyri bakkan tí tað erki grundarlag fyri henni til dømis um ferðafólk ikki longur eftirspurdu føroyar sítt ferðamál sum var kanska ikki grundarlag fyri einari ferðavinnu men tað er ikki støðan í hesum førinum vit hava eina serliga støðu tí at tað vit rakt av einari heimsfarsótt har so myndugleikin vit sum sita her beint og landsstýrið og heilsumyndugleikar hava sagt at vit vilja raðfesta heilsuna hjá okkum føroyingum fram um ferðavinnuna í hesum førinum tað vil siga at vit hava í stóran mun lukkað samfelagið niður fyribils meðan koronafarsóttirin er og tað ger at ein heili vinna í hesum førunu ferðavinnan als ikki fær virka men tað er ein vinna og flest allar vinnufyritøkur eisini vinnuni sum eru sumnar sum koyrdu væl áðrenn korona kom og sum uttan iva eisini kunnu koyra rættiliga væl tá ið korona so aftur laksið aftur í øllum førunum hevur gongdin tey seinastu árini verið soleiðis at ferðafólkatalið til føroyar er vaksið á hvørjum ári um mann hevur væntað at tað skuldi halda fram at vaksa um korona ikki kom tí er tað ein burðardygt vinna og burðardyggar fyritøkur sum vildi verið ein vanlukka um viti lótu tær fara fyri bakka tí tað havu vit mist kanska nógv arbeiðspláss og vit mist nógva vitan soleiðis atað ver trupult hjá vinnuni vigda seg uppaftur

og tað er eingin ivi um øh sum gongdin hevur verið tað seinastu tíðina so eru tað nógvar fyritøkur ferðavinnufyritøkar sum eru á markinum til at snara um tí havi eg í fleiri umførum spurt landsstýrismannin í vinnumálum helga abrabsen bæði skrivligar fyrispurningar munnligar fyrispurningar um nakrar hjálparpakki var á veg og tað hevur tað ikki verið tann seinastu mánaðirnir men tíbetur so er landsstýrið nú komið ta niðurstøðu at tað er neyðugt firi at hjálparpakkar afturat til ferðavinnuna og tað fegnast vit í

øllu undir hoyringunum í vinnunevndini og so fara og vit um tað ber til at gera uppskotið enn betri øhtað er s tað er soleiðis at mann tað sum han er hoyrt í hvussur ser tað er at útreiðslur til marknaðarføroying til dømis ikki vóru við í føstum útreiðslunum um orsøkin var tann at tað ikki verið mett sum føsta útreiðsla av fyrisitingini ella at tann hevði tan fyrra hálpa pær til ferðavinnuna so varð hann var tað fyri tíðarskeiðið fyrsta apríl tvey túsund og tjúgu fram til einhntranunda august tvey túsund og tjúgu og samanlíknan við ær útreiðslur mann hevði í sama tíðarskeið árið fammanundan ferðavinni soleiðis sum eg skilji tey fólkini sum eg tosi við ferðavinnuni so er tað sjálvandi summar hálvan sum er hasisong vetrarhálvan er ikki oso nógv virksemi men tá brúkar mann oftani nógvar pengar upp á marknaðarføroying soleiðis at mann fær fólk til keypa en ferðaseðil soleiðis atey koma til føroyar í summar hálvunu men útreiðslurar marknarføroying fyri so hilnar í vetrarhálvum og tað fekk mann so ikki endurgoldið og summar fyritøkur brúkt nógvar pengar upp á marknaðarføroying men so komu ongar inntøkur um summarið í

var tað orsakað av tíðarskeiðnum sumvar brúkti eitt annað sum fleiri fyritøkar gjørt vart við síggi ðnferðavinnufelagið vísti til tey í hoyringum tað er tey sum søgtu um hjálparpakka seinast tey íveit ikkumtey skuldu hava ferðavinnufelagið sigur at tey skuldu hava vinnumálaráði sær út ti ateitt sindur ósamd eina grannskoðararátekning á á umsóknini fyri at vátta at at tað var í lagi teir útreislararsumei hevði havt fyri ein stóra fyritøka er tað eingin trupulleiki sum hevur millióni á umsetning men fyri ein lítla fyritøku sum eru nokk o nógvar a hasm nýggju lítlu fyritøkunm í ferðavinnuni so innibar tað millum annað at mann skuldi kanska rinda sjey túsund krónur fyri einum grannskoðararátekning og so fekk man kanska ein stuðul sum kanska bara var tjúgu tretivu fjøruti túsund ella ella har á leið tað sigar ein tórur partur av t stuðuluinumarn fekk fór til grannskoðaran um tað ikki ber til at gera tað soleiðis at mann eisini fær stuðul so fyri grannskoðararátekningina vær lítlar fyritøkur hva nógv at siga í ferðavinnuni og nógvar vferðavinnufyritøkun eru lítlar sum júst eru byrjaðar kanska tey hava gangað við við gongutúrar og annað við ferðafólki ella uin lítil kafe úti á bygd og so framvegis sú ikki hevur ta stóra umsetningi

øheitt annað sum eisini eg havi hoyrt frá fólki sum arbeiða í í vinnuni tað er at tey kanska beint áðrenn korona koma hava keypt onkra útgerð sum tey skuldu brúka sínt vinnuligan virksemi og so skulu tað rinda tað kanska tað útgerðin heva keypt ikki kontant men tað rinda tað yvir eitt ávíst áramál og tær útreiðturnar kuldu sjávandi rinda eisini meðan koronaforsøgnirir og tær lítlar og ongar inntøkur hava men tað kundi ikki taka við tá tað kemur tilhjálparpakkan nakar v tannm spurningur smnn her hoyrt úti í vinnuni so gott um landstýrsmaurin kann svara upp á tað men eg skilji eg skilji hann um hn ikkifær t svarar tað her nú men so vit fara at taka upp í viðgerðini vinnunevndini og so er ttað her við nú fer hesin er hjálparpakkin úr gildi tann tretivunda apríl og tað er fyri sovítt eisini í lagi men vandi er fyri hóast at vit verða liðug at at koppseta allar føroyingar eina ferð í summar at hetta árið í stóran mun fer fyri sjeytið hjá ferðavinnuni tí at tað allarflestu ferðafólkini nøkur keypa kanska ein ferðaseðil her og nú og fara avstað í morgin ella komandi viku men tey allarflestu tey keypa ein ferðaseðil um veturin ella tíðliga várið og so fara tey at ferðast um summarið tað vil siga um samfelagiki lukkar upp fyrr enn ella opnar opnar upp aftur ordiga fyr nn juli ella august so er tað kanska øgiliga seint tá at fáa ferðafólk til føroyar tí at vanvíst keypa tey ferðaseðil langt langt frammanundan og planleggja sína feriu tí kann tað vera neyðugt øhtað skuli ikkitaka støðu til her og nú men seinni í ár at meta um um hjálpar hesin hjálparpakkini eisini skuldi vart eitt sindur longri enn enn vit ætla her og nú men tað mugu it síggja hvussu gongdin fer at vera við koppsetingini og um ferðafólk fara at koma í summar tá ið samfelagið opnar uppaftur men vit fara at gea eina góða viðgerð í vinnunevndini um vit fara ataka undir við uppskotnum so sjálvandi kl ferðavinnan at hava ei hjálparpakka men vit fara so at seta nakrar spurningar og alt út frá tí kanska koma við broytingarupskotunum til hetta uppskotið fyri at gera pakkarnar betur og allarhelst í semju við samgonguna sum hevur verið við hinum hjálparpakkunum soleiðis at at ber tað til at gera pakkarnr enn betur so kunnu vit í semju gera tí eingin ivi er um at at vandið er veruliga ei ferð at fleiri ferðavinnufyritøkur snara lykilnum um um hjálpið ikki kemur tí at støðan hevur verið rættiliga kriktisk í meira enn eitt ár nú hjá nógvam hesri ferðavinnufyritøkumum sum annars eru sunnar og vældriknar fyritøkur tá korona forsótin ikki
hevur rætt okkum tak fyrihara formaður ja takk ingiløn
diðriksens framfarna viðmerking ja takk fyri har formaður ja tað er gott og týdningarmikið at nú kemur á hjálparpakki tað er nevniliga akkurát soleiðis sum aksel er inni á vit hava sett tað vanliga grundarlagið fyri hvørðjar fyritøkur klára seg og ikki út úr spæli við teimum neyðugu átøkunum sum vit hava gjørt fyri at forða fyri smittuspjaðing so har hava vit jút eina ábyrd eitt eitt íkilig ting sum eg haldi at eg havi hoyrt frá nógvum ferðavinnufyritøkum og tænastvinni eisini er at tað er við at tað eru nógvar smáar fyritøkur sum akkur halda høvdið uppi í vatnskorpuni akkur nú og hetta bæði útreiðir til ein grannskoðara og at seta tað arbeið í gongd virkar øgiliga møtismikið og at tað burdi verið ein partur av teimum føstu útreistunum sum mann fær endurgoldið tað vóni eg at vinnunevndin fer at taka upp og og draga at vita um mann ikki kann fáa hetta lagt inn í teir føstu útreistirnar sum hann eisini fær endur
goldið við hjálparpakkanum takk fyri
sat tær stóru fyritøkurnar sum vit taka til dømis gistur vist sum kanska er ein av taim størstu ferðavinnufyritøkunum í føroyum hon hevði rættiliga stór yvirskot áðrenn korona kom og sum eg skilji á lagnum so er honn stórt undirskot í fjør men tar kanska fyritøkan sum nokk skal yvirliva tað er kanska serliga smáar vinnufyritøkur úti um landið altso ein ein lítil matstova ella fólk sum ganga geitaðar túrar við við við fólki og so framvegis sum er ein lítil fyritøka sum hevur ein lítlan umsetning tá er ein útreiðsla til til ein grannskoararatekning nokko nógv tá mann kanska søkir um ein upphabba tjúgu tretivu fjøruti túsund og so var tað í fjør fleiri sum ikki fingu allar tær uppaftar søgdu um tí at okkurt evr ikki góðtikið so framvegis sum sum ein føst rakstrar útreiðsla men bleiv lagt undir marknaðarføroyingur elella okkurt annað tá tá er taðð sndr at siga og teimum spurningurum tímir mann brúka pengar upp á tað pengar ppá u grannskoðara vsman ikki veit við vissu at mann fær tað endurgoldið og um an fær tað sum mann søkir um tað kan vera meira stríð enn
ein kan man fara purtúrtur jalag so er tað næsturøari jóhan dahl sum
ið ferðavinnumálinum eisini nú er komin við tí fjórða hjálparpakkanum í løgtingi tað haldi okur ker at vera

sjálvandi tá ið mann fá hált við jálparpakkar má mann eisini síggja eyguni tað at hetta kundi blíva ein longri tíðarskeið tað man hevði roknað við og og tí er tað verið viktigt at mann fyri í holt við at fáa hjálparpakka upp á beinini einaferð afturat tillagaði hann eftir teimum umsøgnm sum eru broyttar annars eisini soleiðis at mann fer dekka tey feløg og og teir teir aktørar sum sum annars verða hartraktir av av kovinýgjanog tað er serstakliga vil eg siga ferðavinnan og tað sum er rundan um hana sum hevur fingið tann stóra brestum í í í hesum umkanninginum av av av kovd ferðavinnuna ferðavinnu opperatørar innkomingfeløg gistingarhús túr opperatørar bussar ogflyta flutningsfeløg og so víðari so víðari tað er tað er hesi sum virkuligani hava merkt sviðan av av kowd og sjálvandi handilsvinnan eisini okur hava bara verið so heldrig faktisk at føroyingar hava funnið útav tí at mann tað ber til at keypa vørur í føroyum eisini ogu brúka pengar her so at tað hevur kanska rætta ein stovorðan partur av okra handilsvinnu at mann hevur gjúrt nógv burtur úr ati at brúka peningin í føroyum og at føroyingarru funnu havafnnið út av at tað ber eisini til at brúka gistkarøs í føroyum og og og hugna sær her undir teimum umsum sum okur hava verið verið tvingaðri til faktisk orsakað av kovitat man ikki sleppur aðrastaðni at flyta seg uttanlanda tað at man heur gjørt nakrar tillagingar í skipanini haldi eg er gott og og tað at mann hevur hesir prosentsansirnar inni sum eru nevndir í uppskotinum at manni at mann dekkar stuðuv fimmoghlvs prosentum av av føstum útreiðsluum í stuðulsvíðarskeiðnum og um afturgongdin í umsetingini verið trýsst hundrað prosent so við hálvtrýss prosentum og um afturgongdin vel millul fjøruti og trýss prosent ja so er tað hálvtrýss prosent tað haldi eg er skilagott og so hevur mann eitt hámark sum mann hevur sett eisini um atn gjørdist sum mann jørdi í undanfarna uppskoti tað hevur tíggju milliónum fyri fili samtøk ella hvfyri hvørja felagvinnu

ferlagvinnu fyritøkan partur av einum samtaki kann stuðulin eisini í tíðarskeiðnum í mesta lagi við trígju miliónir krónur fyri ta fyritøkurnar í mtnum varð eisini sagt tað at samttissum reka sjóvegissamband millumføroyar og og útlond og samstundis hava annað ferðavinnu virksemið kunna fáa stuðult sum tvey sjálvstøðul samtøk tað haldi eg eisini er skilagott tí at tað havi okur júg okur hava jú stór feløg her sum haður og tellnvirksemi ferðavinnir virksemi annars og flutningsvirksemi og og hava nógv s nógv størri umseting og og og og og omkostingar enn tað sum hasar tíggju miliónirnar dekka so tey hava jú ligið øgiliga stór tap í fjør til dømis ha og eg ivist ikki tí at ú tekur til dømis eitt eitt felags sum smyrjilan við ter gjørdu havt tann flutningin av av frakt ogøðrum sum tæir høvdu havt og tað styrki okonomisk sum ter høvdu havt so eru teir farið á knoranum við tí pakkan sum okur hava skrivað saman her um teir skulu kst brúka vonum hann hevði ikki kildað min á

frá feravinnufelagnum og teir meta tað millum annað at tann upphæddin sum eitur tíggju miliónir krónur átti at verið úkt kanska í staðin fyri tíggju til fjúrtan orsakað av tí at tíðarskeiði er longri g okur tosa um eit tera e spektur u longur spekturum het ta sum var á frá fyrsta septembur famtil til nú slutningin av apríl ja taðar hesin spurningurin um tað tað er tað monkur so viðger í nevndini um tað er nakað sum er relevant ella ikki

athar sum nýggir aktørarar komu inn t rn ein ein fyritøka hevur bygt út ella bygt nýtt hotell ella ikki við hevur klára at koma í gongd við sítt virksemi sum han hevði ætlað tað vil sigaa tað til dømis hotað hotellin sum er farin í gongd tey hava gjørt rætstrarætlanir men havi ikki havt ein kjans til at fáa tað inn sum teyheva roknað við har er mann so fyrslig tí at mann er út frá teimum ætlanisum hjá borðinum teimum metingum sum eru um um inntøkuútreiðslur tekur tað sum grundarla fyri hvussu mann evintí elt skal gera eisini stuðul upp til til slíkar virksemeitur og eg haldi eisini tað at tað øiliga relevant at mann

fáa stuðul fyri hvørt virkisøki sær men tað var eisin sagt tð at at um talanin virksemið sum era somi adressu til dømis gistingrhúsum matsur og som adressu so ber tað ikki til og hegsta marfyristuðulin er eisini tígju milliónir hetta er so eisini verður nevnt ein ein nágreining av av hesum tingunum ið mundil hjálpar pakka trý og annars í samsvari við ta kunngeð sum bleiv gjørd í samband við hjálparpakka trý

grein fimm stykki trý at ein fyritøka sum rekur tvey ella fleiri gistigarhús hon kann fáa stuðul fyri hvørt giska sær í sær í førum har eitt av gistinkaeisunum er nýtt og ikki hvur hatt nakað virsemi í tilvísingartíðarskeiðnum sum varð nevnt í í stykki tvey í uppskotinum og tað haldi eg eri eisini relevant a mann her tekur tað inn í bílatið so havi okum sjálvandi eina rúgvu av øðrum aktørum kringum í landinum sum sum eru smáir aktørar sum sum hava fingið tað sum livirbreyð at verða vinnurekandi inan fyri ferðavinna tað haldi er óalmindiliga gott tí ferðavinnan er eg ikki í iva í kemur fyri seg aftur og eg eri heldt ikki ivir t í at hon kemur at verða eitt einastandandi ískoyti til okra búskap og okra menning av okra úthaðara har fólk fáa møguleika fyri nú at fáa nýggja eina nýggja vinnu inn heilt nýggja vinnu inn og gera brúk av av tí náttúru sum eg kring um í landinum okra vøkru náttúru har fólk fara út og og hava ymiskar aktivitetir við ferðagsfólki sum geva teimum eieina eina eina lønandi vinnu eisini tað haldi g er sera og eg má siga akkrát sum eg at eg eri eg eri seri sera sera glaður fyri at okur í síni tíð í tvey túsund og tólv trettan fingið hesa ferðavinnu ætlanina upp at koyra sum sum okr hava gjørt hon hevur víst seg at vera einum stórsig steg og tað kann mann bara taka øllum løgtinginum fyri sum tók so lyggiliga undir við við tí sum okur framdu tá so eg eg vóni tað at hetta fer at vera etil gagns við vinnun eisini nú og gøv teimum gevi teimumdirvi og áhaldin til at halda fram inntil okur hava vunnlig a kovit fólk vaksioneraði og og og ferðavinnan er gongd aftur og eg vóni tað at so so fá sum sum sum gjørligt sjálvandi koma at knakka hálsunum orsakað av hesin er hesi farsóttin sumevu verið og at hesum hjálpapakkarnar kunna viðvirka til at tingini gerast munandi lættari fyri tey at virka íð teimum komandi tíðuni sum eru nú her inntil vinnan er nøkrutum normalisera aftur
takk fyri formaður ja takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
formaður eg fari at byrja við at takka landsstýrismanninin fyri at hannin er komin í tingi við hesum hjálparpakkanum sum vit kunnu kalla hjápa á pakka fýra øvit hava eftirlýst tesu leingi tað er soleiðis at tá ið tann nsti sum hetta er jú ein kann mann seta mann setir aftur í gildi tað sum vit róptuog hjálpa á pakkatrý hesin er tó víðkari við nøkrum tingum øtað var soleiðis at longu tá ið hjálpar pakkitrý fór úr gildi einogtretivnda august síðan tá hava vit eftirlýsthvat mann ætlaði sær og eg havi sjálv vegna tjóðveldið sett nógvar fyrispurningar um het her ella fleiri fyrispurningar um tað og og bæði eftirlýst eina greining av støðuni í teimum ymisku vinnugreinunum og eftirlýst hvat mann ætlaði at gera og landsstýrismaðurin hevur svarað at hann fylgdi støðuni men hann hevur ikki verið so ítøkilig við um hann fór at koma við hjálp ella ikki sum vit hava havt hetta frammi at vent nokk so ofta og eg byrja við at siga at eg hevði ynskt at lands og hesin landstýrismaðrin samskifti meira við flokkarnar á tingi hetta er eitt felags tak við taka ta hevtað verið við øllum hjálparpakkunum og tað sum hendi vis mann samskifti meir unn tingini so slepp mann kanska undan at mann ger broytingar í nevndina ella broytingaruppskotinum men tað veit ikki um vit fara at gera tað fara vit at meta um tá ið vit tá ið vit fara viðgera málini tað var soleiðis at bæði hjálpa pakka tvey og hjálpa pakka trý tá gjørdu vinnunevndin og thava full semja millumsamgongu og andstøðumumboð gjørdu vit nakrar broytingar og fleiri av hesum broytingum eru so grundarlag undir tí sum sumeru í hesum pakkanum í dag eitt nú víðkar vit tað soleiðis at eisini nýstovnaðar fyritøkurhøvdu møguleika fyri at fáa hjálp og nú leggur landsstýrismaðurin upp til at nýggj hotell tey eru sjálvandi ik ikki so nógv í tali men at tey eisini kunnu verða fevnd av hesum og eg haldi akkurát tann spurningurin verðurnokk so áhugaverdur at lýsa tí ati tað eru komin fleiri nýggjar eindir als tú heverð bæði góðar útbúggingar av hotellium og tað hevur eisini komið nøkur nýggj hotell men tey eru kanska nokk so ymisk í støðu tí at okkurt av hasum nýggju hotellinum hevur havt øgiliga góð góðan umsetning og havt øgiliga hevur verið fullbukka faktiskt nú tí at føroyingar ru farnir at ferðast á hotellum og so teir skipa fyri ymiskum tiltøkum so tað er eisini onkur av teimum nýggju matstovunum á hotellunum her sum hava verið fullteknaðar nú tosa eg um hotell í høvuðsstaðnum soleiðis at mann faktiskt ikki kunna fingið borð har og tað haldi eg er eitt sindur áhugavert at mann hevur sæð føroyingar leggja um sítt kann mann siga sín máta at nýta frítíðina uppá otað er ein rúgva av fólki kring allar føroyar sum hava verið og bílagt sær kanska heldur enn at fara at ferðast uttanlands so hava tey verið og ferðast á hotellinum í føroyum sog tað hevur verið eingóður máti at halda hjólini koyrandi hjá ferðavinnuni ølandsstýrismaðurin hann hevur sett av eina ávísa upphædd til hendan pakkan ella hann hevur gjørt metingar um hvat tað kemur at kosta og har fari eg at spyrja hann um tær metingarnar altso eitt vit hava spurt eftir nakrar ferðir tað er nemliga hvussu væl hjálparpakkarnir sum higartil hava verið setti í gildi at hava at rigga og tá hev hevur landsstýrismaðurin sjálvandi svarað við tølum fyri hvussu nógv er brúkt og tað hevur verið nógv minni enn tað mann roknaði altso hjálparpakkarnir gjørdust nógv bíligari enn væntað og mann roknar so í hesum pakkanum úti frá tí sum hevur verið brúkt higartil og so metur mann at við sæir stóru fyriflutningsfyritøkurnar eisini hava gistingarhúsi við tær at koma upp í sum verður tað munám dýrari og tí ætlaði g spyrja landsstýrismannin um hann kann siga eit lítið sindur um hettar tá ið mann nú letur upp fyri at eisini nýggja matstovur altso matstovin sm ikki eru byrjaðar men sum skuldi byrja tá ið korona kom tá ið mann letur upp við at tær eisini kunnu verða fevndar av hesum kann landsstýrismaðurin so siga nakað um hvussu mann metir um tað

tað kann sjálvandi vera øgiliga tað er øgiliga øiliga ymiskt hvussu nógv ja hvussu væl tað gongur hjá einara matstovu hvusu nógv fólk við hjá matstovuna og hvussu nógv hesar matstovurnar altso hvat feg klassa matstovurnar er í um um eg kann kalla ta tað landsstýrismaðurin metir at hetta fer at kosta millum sjeyogtjúgu komma fimm milliónir og sjeyogfjøruti komma fimm milliónir tað vil siga nakað sum táttar upp móálti og hálvtrýss milliónum krónum við hesum pakkanum her men eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um tað verður soleiðis at hesin pakkin fer at virka betri altso at vinnan fær í størri mun gagnnýtt han og færi lættari við at fáa endurgjald fyri sínar útreiðslur landsstýrismaðurin hevur nokk betri hóming av til dømis hvussu nógvar matstovu vit tosa um og so frameftir kann mann so rokna við at tað faktiskt verið væl dýrari enn hesar hálvtrýss milliónirnar tí sum eg nevnd í áðni so hava hjálparpakkarnir higartil í flestu førum verið væl bíligari enn tað mann

ferðavinnufelagið hevur víst til hettar at at at hægsta stuðulsupphæddin átti at verið fjúrtan milliónir krónur viðsman samanberið við tíðarskeiði sum ætlanin er at hesin pakkin skal fevna um hann er við afturvirkandi kraft altso fyri tíðarskeiði aftur til tá ið ið

har er landsstýrismaðurin so mett at tað skal statvókk vera tíggju milliónir krónur og tað er eitn rímilig upphædd og kanska hann kann grundgeva sína røðu fyri hví hann heldur tað

so var tað hetta við hesaer heimildini til at lata matstovur aftur orsakað av korona altso tað sum var ein smittu fyribyrgjandi tiltaki har eru so nakar matvu nei nøkur skeinkingarstøð sum hava fingið endurgjald og tað eru eg haldi t tað verður nevnt samlað ein millión kann tað passa tað liggur harum tað eru hvussu ikki teir heilt stóru upphæddirnar vi eg haldi tað verðar nevnt í hesum samla so og og tað kann so mótroknast í hesum pakkanum og tað mugu vit eisini venda nevndini um í hvønn mun tað er er

so verður hetta við útreiðslugrannskoðar í sambandi við umsókn tla hjálpa plakka fýra og harumframtil grannskoðar og váttanin at verða endurrindað um umsóknin verður gingin á møti tað mælir mælir ferðavinnufelagið til har hava vit hvussur hoyrt frá fleiri og tí hevur so kanska verið smærri fyritøkum at júst hetta við kravi um

av teimum fíggjarligu viðurskiftunum í samband við um at søkja um hjálpa og hjálparpakkanum at tað hevur gjørt að tað hevur verið ógvuliga dýrt og trupult serliga hjá teimum smærri fyritøkunum men harra formaður eg havi kanska ikki hug at fara í í smáluti við hesinmr uppskotum vil bara siga tað at g eri øgiliga fegin um at landstýrismaðurin er komin við an jálpapakkan í tjóðveldið takur fult undir við at viti hjálpa hesari vinnuni ígjøgnum koronakreppuna vit kundu gott hugsað okkum at mann hevði eina øgiliga góða greining av støðuni í ymiskum vinnugreinum tí eisini í ferðavinnuni sum eg nevnd í áðni er søgan nokk so ymisk tað eru partar av ferðavinnuni sum ikki klára seg so illa og so eru tað aðrir sum eru

knøunumni í knøunum orsakað av og tað er kanska serliga tær ferðavinnufyritøkurnar sum burturav liva av útlendskum ferðafólki vit kundu kanska eisini nevnt hetta viðútflutningsvinnunum sum eisini eru sera ymiskt fyri hvar partar av uttisvinnu sera væl fyri meðan aðrir partar hava stórar avbjóðingar eisini tað kundu vit hugsa okkum vit kundu hugsað okkm alla tíðina at landsstýrið komið í einai loypandi greining av støðuna í teimum ymisku tað er eisini vinnufyritøkur í føroyum sum á klára seg betri altso eisini partar av tænastuvinnuni sum má klára seg betri undir koronakrepni nettupp tí at forbrúki hjá føroyingum er farið upp og har kundu vit kanska nevnt partar av handilsvinnuni og og so sjálvandi byggivinnan eisini afturat hevur eisini í stóran mun klárað seg væl hóast korona meðan tað er ferðavinnan kann mann siga a sum man tekur samanum sum sum har tað eru flestu fyritøkur sum hava verið øgiliga hart raktar og eg havi bara hug at siga ímóti endarnum harra formaður hví er tað so umráðandi hjá okkum at hjálpa ferðavinnuni tá ið í veruleikanum er soleiðis at arbeiðsloysið er ikki øgiliga stórt í føroyum ja men tað er tí at vit erðu í ferð við at vit vóru á gottum tá koronubreyt út til at ferðavinnan veruliga gjørdist eitt triðja bein hjá hesum búskapinum at standa á og tað eri øgiliga stórir møguleikar í ferðavinnuni og ikki minst hetta her við at skapa arbeiðspláss kring alt landið also ferðavinnan er veruliga væl egnað til vøkstur sum ikki bara er í miðstaðar økjum ella teimum stóru økjunum men í allar hægsta grad eisini úti kring landið og tað er onkursvegna umráðandi at halda orkuna í motorinum í hesari vinnuni soleiðis at hon kann koyra fyri fult so skjótt sum korona er av og tí eiga vit at hjálpa teimum fyritøkunum sum hava lívlaga sum eiga at kunna reisa seg aftur og koyra við fullari ferð so skjótt korona er av og tað haldi eg rætta gera harra formaður eg eri heilt vís í at fyri búskapin hjá okkum so loysir tað

ingilin strøm fór eina viðmerking hjá hvønn takk fyri at formaður ja vit í áðnarflokkinum hava eisini líka sum bjørt samuelsen og tjóðulsslokkurin eftirlýstu sær lýsingina ella metingina av hvørjum standi sum eg kann siga tað soleiðis vinnanir í og eina eftirmeting av teimum hjálparpakkunum eisini sum eru gjørdir tað hevur mann jú kanska allarhelst gjørt í vinnumálaráðnum men tað hevði verið gott eisini at sæð eitt framlagt úrslit av tí arbeiðinum tá tað kemur til at her við at hjálparpakkin er blivin bíligari mann ikki vænta so nógv hava søkt sum kanska kundu søkja so havi eg øllum førum hoyrt men tað er kanska serliga smærri fyritøkur at tað eru nakrir trupulleikar við hesum her við hvat fastar útreiðslur dekkar yvir eitt er tað við sum hann hevur gjørt nakrar íløgur áðrenn ella keypt nøkur ting áðrenn hjálparpakkin kom í gongd at tað tað at gjaldið fyri hvønn mánað ikki er umfatað á føstrum útreiðslum og so eisini hetta við grannskoðanini ella bara bókahaldsarbeiði

bjørt samelsen ja takk fyri eina ferð í móti endanum av árunum í fjør tá setti landsstýrismann ein fyrispurning um akkurát har hvussu hjálparpakkarnir hava at virkað og fekk so tøl fyri hvat teir høvdu kostað og men akkurát hetta her við hvat tað er sum ger at nógvar fyritøkur tí tað eru eisini fyritøkur sum søgdu seg fara at brúka hjálparpakkanr sum ikki hava gjørt tað hóast tey faktist høvdu brúk fyri tí hjá teimum smærru fyritøkunum hevr tað kanska verið teg við rættiligakrevjandi onkursvegna at søkja hesa hjálpina og eg veit eisini um fyritøkur hari har tey so hesi fólkini hava kanska roynt at havt eitt annað arbeiði fyri atforvinna til dagin á vegin og so so teirra lítla fyritøka skula goldið pengarnar aftur tí tey hava havt eina lønarinntøku so tú hevur verið eiliga nógv og tað er sovorðnar fyritøkur tær missa eit sindur pippi tær hava ikkihornda hug at søkja aftur tí tað blívur for fortrupult í mun til tað sum fæst afturfyri men hin vegin mann má eisini hava mann má sjálvandi hava greiðar reglur og tí kundi eg ynskt hatta við hesum uppskotinum fylgdi eina eftirmeting av hvat hevur riggað val og hvat hevur riggað minni væl í teimumá

ger so væl takk fyri harra formaður tað er hjálparpakki fýra frá landsstýrismanninum í vinnumálinum sum til viðgerðar í sambandi við ferðavinnufyritøkur og hetta er sum fleiri hava verið inni á so er hetta nakað sum hevur verið eftirlýst og sum er alneyðugt tað hevur stóran týdning ati vit hava eina ferðavinnu sum er nøkulunda klár til at reisa seg aftur tá ið samfeløgini lat upp aftur og tað er mangt sum bendir á at tað verður innan fyri ikki so øgiliga langa tíð at hvussu verður okkara partur av heiminum fer at ferðast aftur og tí haldi at tað er eitt ógvuliga týdningarmikið átak at vit gera tað s vit kunnu fyri at ferðavinnufyritøkur kunnu koma so væl burturúr hesari kreppuni sum gjørligt tí hetta er ein kreppa sum øgiliga einvíst hevur rakt ferðavinnuna

allan logistikk sum heild altso kring allan heimin og tað hevur so verið við til at gjørt at nakrar branskir verða hartraktar kring heimin tað at tað bortið illa til at ferðast og at flyta góðs og so víðari

samuelsen var uppi og hon spurdi landsstýrismannin hvussu tað ber til at hjálparpakkarnir kostað minni enn tað mann hevði mett og eg haldi at ein høvuðsorsøk nú er ikki landstýrismaður men eg havi loyvi til at meta um tað eg haldi at ein høvuðsorsøk til at hjálparpakkarnir hava kostað minni enn tað sum mann hevði mett frammanundan tað eru treytirnar eg haldi at treytirnar burdu verið linkaðar tí at serliga tann treytin sum framgongur av grein seks hvar tað stendur at í inntøkuárunum tvey túsund og einogtjúgu tveyogtjúgu trýogtjúgu verður ikki rindað út vinningsbýti ella útlutað til kapitaloygara í sambandi við lækking av felagskapitalunum og at eiga partabrøv ikki verða keypt aftur í nevndir roknskapur áðrenn og at fyritøkan rindar stuðulin aftur í tann mun fyritøkan hevur havt skattiligt yvirskot í roknskaparárunum tvey túsund og einogtjúgu eg haldi athetta mót virkar andanum í uppskotinum altso tað at onkur fer í holt við at reka vinnuligt virksemi er fyrst og fremst við tí endamálinum at tjena pengar tað at onkur setir pengar í eina vinnufyritøku er fyri at fáa renta pengarnar og at fáa vinningsbýti út aftur vit kunnu rokna við at tað eru fleiri av hesum ferðavinnufyritøkunum sum eisini nú eru kandidatar til at fáa úr hesum hjálparpakkunum sum eisini fara út til onnur og hava brúk fyri at fáa tey til at seta pengar í teirra fyritøku men tað er ikki lokkandi at seta pengar í eina fyritøku vist tú samstundis sigur at tey fyrstu árini fært tú einki burtur úr hesum tað er ikki góður vinnupolitikkur altso góður vinnupolitikkur má snúgva seg um at tú skalt motivera fólk til at seta pengar í vinnuvirki soleiðisnar at tey kunnu fáa part av yvirskotinum tá ið tað gevur yvirskot og tað er alt endamáli við vinnupolitikki til tað tað skal geva yvirskot og tí haldi eg at tað er órímiligt at krevja at mann ikki skal rinda út vinningsbýti í tvey túsund og tveyogtjúgu

kemur inn við almennum stuðli og mann kann siga at tað er eitt annað stað ikki moralskt at tú fært vinnusbýti út visti tú finguð almenna stuðul men vist ú hugsa um tvey

everuligum frambrotim í ferðavinni tey væntað tey vænta bum í ferðavinnni altso onkur fortaldi mær í morgun at tey høvdu gjørt eina kanning í íslandi og fjøruti prosent av øllum íslendarunum høvdu sagt at teir ætlaðu sær út at ferðast so skjótt sum tað bar til aftur teir máttu teir skuldu út at ferðast og tað er tað hugburðurin hjá fólki í okkara parti av heiminum at nú mugu tey út at ferðast so kemur ein kolusalurvøkstur í ferðavinnuna og tað merkir at tað kemur ein kolusalur brádligur vøkstur í inntøkurnar og í innkjeningina hjá ferðavinnu g fyritøkum og tað merkir so eisini at tað vera yvirskot allarhelst bæði tvey túsnd og treyogtjúgu tey úsun og er tað ikki stuttligt at reka eina fyritøku og seta pengar í eina fyritøku og at hvíta seg alt mann kann vitandi tað at mann hevur fingið ett sindur av stuðuli nú fyri at yvirliva og fyri at kunna verða klár í tvey

ikki lov at taka vinnusbýtið tí at vit fingu kunstian andadrátt í

at mann skal ikki hava hasa treytina inn tí at tað er brúk fyri at lokka fólk til at seta pengar í ferðavinnufyritøkur og at kunna siga við tey at tvey túsund og treyogtjúgu verður allarhevsa gott ár tvey túsunog kanska ita up aftur betri ár og tit hava møguleikar fyri at fáa vinningsbýti burtur úr tí yvirskotinum sum okkara fyritøka gevur eg haldi eisini at hetta við grannskoðara átekning er ein nokk so heskin biti vit vita at grannskoðarar gera ikki sítt arbeiði bara sum reyða krossarbeiði teir taka pengar fyri

grannskoðan í dag generelt er ja tað er at skriva síðu upp og síðu niður og hvør einasta síða kostar nógvar pengar ein roknskapur fyrr í tíðini hann var tvær tríggjar síður tað var rakstur og tað var aktiv og passiv og lýsindur av notum tað var tað í dag finnur tú sletiki tølini í roknskapinum tað eru tað eru síða upp og síða niður við viðpoxi og prosa tað er tað sum kostar og tað kostar eina rúgvu tí grannskoðarnar eru fevndir av øllum møguligum lóggávum teir eru vavdir um hendir og føtur við við lógarásetingum um hettar og hattar tí at teirra arbeiði skal vera so trygt og tað skal vera so gott og tað skal vera so væl grundað og rætt og sovíðari tí kostar tað eisini nógvar pengar at fáa ein grannskoðara at gera heina grannskoðaraátekning og eg haldi tað er rímiligt at tann kostnaðurin er útyvir altso at tað almenni tann almenni kassin betalir grannskoðararokningini soleisnar at tað verður sum í gekkinum at upphæddin verður nettug sum mann fær frá og hetta meini eg nei er einki við gáhildi at gera heta er ein spurningur um at hava ein vinnulig viðan jaligan hugburð tí tað r hetta sum skal lyfta okkum frameftir tað er hetta sum skal vera við til at lyfta okkum aftur á føtur frá hesari svørtu tíðini vit hava verið í og altso hendan kreppan hevur kostað okkum so ótrúliga lítið altso visu vit hugsað um bara eitt mál í danmark ælararnir teir fingu seytjan milliardir frá danska statinum tað svarar til hundrað og hálvfjerðs milliónir av einum politiskum feili kanska einum einum politiskum brølara møguliga hundrað og hálvfjerðs milliónir ókey vit hava betalt hundrað milliónir til atlantic airwas og tað hevur verið tann rokningin sum hevur kost okkum og tað eri jú okkara høvuðsfarleiði úti í heim og atlanticherwac hevur ein kolusalan týdning fyri føroyingar og føroyskan

men landskassin er sloppin ótrúliga væl og tí haldi eg at vit vit behøvast ikki at vera gýri tá ið vit lata enn ein hjálparpakka bæði við reimum seðlum men vit eiga at gera tað so at ferðavinnan følir seg væl at søkja um at fáa pengar úr hesum tí tað verður aldrin tann stóra rokningin allíkavæl og so slett ikki tær upphæddirnar sum mann upprunaliga roknaður við tað eri eg púra sannførdur um so harra formaður eg haldi at tá ið mann kemur ein hjálparpakka ein hjálparpakki er jú ein bjargingarkramsur tað er husuer andadráttur og tá ið tú blakar ein bjargingarkrams út so er tað uttan treytir altso tú set set stillate ikki at rópa niður til etta hendan sum sum er dottin fyri borð at treytirnar eru hesari hesar og løgfrøðisliga hendir hettar g hattar og tínir rættindi er hattar og hattar tað er tú tú kastar ein bjargingakrans út og tú gert alt fyri at bjarga hesum ella tú gevur kundstaðan andadrátt taðer tað sama og tað er soleiðisn at eg haldi vit eiga at síggja støðuna eisini hjá teimum ferðavinnufyritøkum sum nú
ja takk so viðmerkingar
tann fyrsta dagin bjóðar saman sum gjørt væltakk fyri eg kann gott fylgja biljustinussen eitt petti tað er umráðandi at fólk seta pengar ferðavinnan og ferðavinnan við skulu gera nógv fyri at fáa hjólini á mæløgi skjótt aftur og fáa fulla ferð aftur á ferðavinnuna tú er týðandi fyri okkara búskap men um ein fyritøka longu í í næsta ár hevur ráð at geva út stórt vinnuspýti so havi eg hug at minna á at tað er hasum skattgjaldarans pengar vit lata út hetta er ikki pengan hjá biljustinussen ella hjá mær hetta er pengan hjá skattgjaldarin og eg haldi eisini at vit hava eitt sindur av ábyrgd fyri at at siga tað ja vit hjálpa og vit skulu hjálpa so væl vit kunnu og vit hava ikki gjørt tað gott nokk higartil hesi hjálpabankarnir skuldu hava veriðnir langt síðani hesi neyru nummar fýra men hava tit veruliga ráð til eru tit aftur í fullum seglum longu næsta ár ja men so so hava tit kanska helgt hjá ordil tørva tí í ár tí at úkanstøði er jú at ein vinnufyrdur skal klára seg sjálv mann skal bara hjálpa teimum sum veruliga hava brúk fyri at fáa

ja takk ger so væl biljustinussen altso vissi mann tann eini partin av hesum er at visti mann hevur mist millum trýss og hundrað prosent av umsetninginum tað kann vera u bussfyritøka sum einki hevur at gera ella tað kann vera einein ein ferðavinnufyritøka sum bjóðar úti fjallatúrar ella hvat tað skal vera sum einki hevur at gera tí at tað koma einki ferðafólk eitt annað tað pjóvar iki at vera nú tosi eg pjðar ikk at vera ein stór fyritøka tað komar ein ein ein minni fyritøka øh men so næsta ár so so so storma turistarnir til ferðafólkini til og tað verður ræðuliga nógv at gera og fleiri rokna við at tað verður altso eitt yvirforbrúk av ferðavinnu beinanvegin tá ið alt hetta her hevur lagt seg og tað merkir tað at longu komandi ár kann roknast við at ferðavinnufyritøkur koma at hava yvirskot og kanska í summum førum stór yvirskot meðan tey í ár møguliga ikkietg klárar t yvirliva men kanska tey klára at yvirlivað við hesum hjálparpakkanum so tað er ein tað er ein øgiligur munur á einki at hava at gera og at hava for nógv at gera og tí sigur tað at skattgjaldarin hevur eisini brúk fyri at hesar fyritøkurnar yvirliva skattgjaldarin hevur brúk fyri at fáa arbeiðspláss og at fáa arbeiðið hjá onkrari av hesum fyritøkunum og tí vil skattgjaldarin ógvuliga fegin vera við til at halda lív íð hesum fyritøkuni so hetta er ein partur av tí sama

jatakk so fær jens agriasen ena viðmerking ger so væl jtakk fyri formaðurin biljustinussen haldi eg kom inn á kjarnina í øgiliga nógvum av av teimum tingunum sum mann sum mann tosar um tá mann tosar um ferðavinnuna og eg haldi eisini tð er púra rætt at mann fer inn nú og ger hetta her soleiðisnar at ferðavinnan sum er ein vinna frameftir tað er eingin ivi um tað og eg trúgvi eisini at sum billjustinessen sigur at innan fyri eitt tvey ár so sært túein ein ein øgiliga stóran umsetning í ferðavinnuni men eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi at tá ið mann gevur stuðul ella hjálp í hesum førunu so skal tað vera púra greiðar reglur hvat er tað sum hann ger hvat er tað sumann krevur og eg haldi eisini at ein fyritøka vissi hon søkir um ein stuðul so má hon eisini vera innrætta upp á tað at tað verða sett nakrar treytir fyri at kunna fáa hesa henda stuðulin men lat tað verða sagt at taki fult undir við at man ger hetta her nú tí eg meini atta er neyðugt men eg haldi mann ikki t vera bangin fyri at seta treytirnar

jatakk ger su væl biljisinessen sjálvandi er tað altíð treytir við almennum stuðuli eg haldi bara treytirnar í hesum førinum eru órímiligar eg haldi tað er í lagi at mann sigur tvey túsund og einogtjúgu sjálvandi fert tú ikki atbetala vinnusbýti ella høgar stjórarlønir samstundis sum fært almenna stuðul men endamálið er at fyritøkan skal vera til í tvey túsund tá ið tvey túsund og tveyogtjúgu startar og er hon til tá og lat okkum siga at ferðavinnan fer at tað fer eitt ordiligt bust í ferðavinnuni so kann tað vera tað at hon kemur at gera tað ordliga gott skulu vit tá framvegis binda hana niður og siga at ja tit tjena nógvar pengar mennitit sleppa ikki at taka vinnusbýti úr esari fyritøkuni altso tað eru øgiliga ómotiverandi og endamálið við hesum er motivatión og ikki ómotivatión

jatakk so er ta bjarni kárasom petersen ger sovælakkfyri harra formaður nú var billjustinusen eitt sindrur inni á hesun her við við vinningsbýtunum og so framvegis strupulleikin er kanska tað nógvr av teimum spurnunum sum hava verið kring landið sum hava við ferðavinnu at gera tað eru øgiliga lítlar fyritøkur sum kanska rinda sær sjálvum lønir har eru ikki so ræðiliga nógv vinningsbýtu at snakka um tað fyrsta árið ella tvey tær fyritøkurnar eru ikki serliga væl konsolideraðar altso so tekur teir heilt stóru krísskipini til dømis nú vítjangi krúslein og karnuvál sjálvt um teir hava eina rúgvu av krísskipum som kunnu teir faktiskt koyra uttan inntøku í eini trý hundrað g fýra hundrað dagar tí teir eru so mikið væl konsolideraðar tað har hevur mann ein buffara til at at verja seg nú kemur mann við einum hjálparpakka sum egentiliga ikki er so ræðuliga gundstigur øog seti treytirnr at mann skal ikki skal rinda vinningsbýtið út øh eg skilji onkursvegna væl fedusuna í at mann ger tað tí at hetta er jú sum biljustinusa sjálvur nevnar kundstiur andadráttur inntil mann og komin upp á landa aftur

ja takk gevst tú væl med bilistinusyni eg haldi eg havi forklárað tað fleiri ferðir har er ein øgiliga dynamisk vinna altso báðar vegir frá einki at hava havt at gjørt í undir korona kanst tú knappliga eisini orsakað av at nú er korona vekk og fólk hava onkursøgn at bíða eftir at sleppa at ferðast so kanst tú fáa dupultsognar at gera komandi ár sum tú kanska hevði í tvey túsund og átjan so og við tí fingi eg inntøku og tí haldi eg at tað er ein orsøk eg eg eri bara eitt sindur yvir hvør orsøkin er til at so nógvar fyritøkur hava valt ikki at søkja og eg haldi at hatta er ein orsøk taði tað er mín meining so vit geva ein hjálparpakka men tað skal ikki vera okkara ynski at eingin fer at søkja tá ið mann ger ein hjálparpakka so skal mann ynskja at so nógv fara at søkja sum sum gjørligt tí endamálið er at vit hava eina dynamiska
tervinnu tá ið alt vaknar uppaftur ja takk
fyri harra formaður ja núø fyri fyri fjórðu ferð so so viðgera vit eini at hjálpapakka at hjálpa pakka fýra til ferðavinnuna og hetta er ikki so ræðuliga nógv øðrvísi enn hjálparpakki trý og eg veit ikki um tað er neyðugt at koma við eitt lítið rsm men eg haldi eg geri tað allíkavæl tað er jú sjálvandi at mann hevur frá landsins síðu og og globalt hevur mann egentiliga stongt alt ella blokerað alt virksemið sum hevur við ferðavinna at gera mann sleppur ikki at flyta tvørtur um lond sum eg eisini gera at turisman egentiliga er lítil og eingin á einum altjóða nivogi og tað hevur gjørt at ein øgiliga stórur partur av vinnulívnum kanska teimum partin av vinnulívunum sum eisini hevur flest starvsfólk egentiliga kanska ikki so nógv í mun til umsetning men men hevur øgiliga nógv fólk í starvi bæði partíð og fulla tíð tað virksemið kvinkað niður í einki tað seinasta árið um mann hevur havt øgiliga trupult við at fáa endarnir at røkka saman tað seinasta árið og mann hevur heldur ikki ordiliga nakrar góða hóming um um mann er keyptur ella seldur hvat í framtíðina viðvíkur nú hava vit nú gureo højgaard stjóra við seg fara á einlends akkurát komin á einari e forsíðu á í halda r sosialunum ella dimmalættingar hon sigur at at tvey túsund og einogtjúgu skal blíva gott ár og framsókn hevði eitt tiltak mánadagin har sum vit viðgjørdu eitt sindur ferðavinnuna í mun til korona har sum vit bjóðaðu fólk frá vinnuni og og frá vis se fara og eilens inn at siga sína hugsan og tað tað vísir seg at tresti ella vónirnar framtíðarvónirnar um ferðavinnuna eru hampiliga góðar h og mann sær eisini at mann ger átøk fyri at royna at fáa fólk hendan vegin í tann mun tað ber til eitt nú hevur mann gjørt eitt átøk har mann eg átakahr manngevur ferðaseðlar vekk tiltilturistar at koma til føroyar sum eru vaksineraðir úr danmark soleiðis at mann fær færi eitt eitt klientell at servisera og bjóða vøru ætænastu út frá so vinnan hon ger nokk so nógv fyri sjálvi at at royna at skapa tað sum skapast kann undir teimum umstøðunum sum eru men tat ikki at siga til tá ið umsetningurin frá frá yvir nátt kvinka niður í einki so er tað øgiliga trupult at at tillaga seg til umstøðurnar og kanska serliga tí at hetta her eru fyritøkur sum eru lítlari vava eftir einkomans fyritøkur eftir smápartafeløg sum sum hava moteratvirksemið runt um í landinum tey hava ikki ein stóran kystubotn at draga frá tá ið tíðirnar blíva ringar og so slett ikki vistu tær blíva heilt heilt ringar h tær eru so mikið illa konsolideraðar at tað ber ikki ordiliga til at at taka hædd fyri at tað skuldi koma ein ein global farsótt at forstýra virksemið mitt í tí heila tað veit ikki um ein um eini um eini ein sum eigur bussaronkurstaðni í útaðarinum tekur atlit til tá mann skal tríva sína fyritøku men tí haldi eisini at eg kanska eg haldi tað er nokk so keðiligt at mann hevur valt atbrúkt hendan her loysnin her við at mann kemur rættiliga seint út og meldar út at mann kemur við ein hjálparpakka tí at ein stórur partur av ferðavinnuni stendur í andaleypi ug mann veit ikki um hann er keyptur ella seldur og tá er tað øgiliga ringt at leggja sítt virksemi til rættis vissi mann skal faktorera inn um mann fær hjálparpakkar ella um man ikki fær hjálparpakkan tí tað kann vera tað sum sum gera at fyritøkan stendur og fellur tí ræðuliga ofta snýr tað seg um marginalar fyri at ein fyritøka kann bera seg í so máta haldi eg atog tað er sjálvandi lætt at vera aftur á lítandi upp á hendan mátan men mann átti at verið eitt sindur meira proaktivur og sagt at her fer at koma á hjálparpakki og hann fer at síggja soleiðis út og hann fer at virka frá hetta tíspunkti til hatta tíspunkti og mann geri tað fram í tí og ikki afturog á lítandi tí at so veit vinnan hvat hvat hvat er ítøkiligt hvør fuglur eru í hondini í staðin fyri hesir tíggju sum eru á takinum tað haldi eg at mann átti at sett sær fyri í størri mun og serliga nú vissu nú at vit andtaka at hetta her verður eitt problem í í moren eitt eitt summar afturat tað kann gott vera atmann enda við ikki at geva fleiri hjálparpakkar tí at tað byrjarði at geva sær hava nagkva meining men men som má man vera eitt sindur meira provaktivur soleiðis at vinnan veit til dømis samgongan hevur ofta tosa um í í fiskivinnuhøpi at vinnan skal hava tryggar karmar og vita hvat hvussu landið liggur frá politiskari síðu tí at so hevur mann stabilitetin til at gera íløgur og so framvegis tað sama eigur at verða galdandi í ferðavinnuni mann eigur at vita hvat kemur at henda frá almennari síðu soleiðis at mann kann dríva virksemið út frá tí eitt annað sum sjálvandi er ov øgiliga trupult tað er tað at tegin generellur spurningur hvat er ferðavinna altso ein kaffistova niðri her í í havnini er er væl saktans ein partur av ferðavinnuni sjálvt um honn ikki serviserar turistar beinleiðis men vistu vit hugsa tíggju ára aftur so vóru ikki so ræðiliga nógvar kafeir um matstovur her mitt í havnini tí at føroyingar teir fóru út at eta í vikuskiftinum men nú tá ið tað eru so nógvir turistar sum skulu eta hvønn dag jamen so er pluss teit grundarlag fyri at hava matstovuvinnu og gistingarhúsvirksemi í nógv størri skála en mann hevur tað er jú eisini ein partur av ferðavinnuni hóast tað ikki beinleiðis er er ein tilkobling til tí er tað ein ein nokk so taðer eitt hondverk ein kunstur at finna út av hvør skal hava rætt til at fáa og hvør skal ikki tað haldi egentiligat hetta er uppskotið audresserar hampiliga væl tað fer altíð at vera onkur sum dettr niður ímillum og tað tað tað sleppu mann kanska ikki uttanum á hinari síðuni so er tað jú eisini so øgiliga ymisk hvørjar fortreytir hesar ymisku fyritøkurnar hava tað eru til dømis summar fyritøkur sum uttanfyri sepsong í septembur oktoburmánað brúka øgiliga nógvar pengar upp á marknaðarføring men hava ongar inntøkur ta tíðarskeiðið men tær íløgurnar tar gera tað tíðarskeiðið tær inntøkurnar fáa tær so tá ið sesongin kemur í apríl meimánaðar tí er tað øgiliga viktigt at mann kann faktorera alt inn og taka hædd fyri at tað eru ymisku ymiskar fortreytir sum hesar fyritøkurnar virka út frá tað eru summar fyritøkur sum ikki hava tann stóra tørvini at gera stórar íløgur í til dømis bussar ella bátar men men kanska brúka øgiliga nógvar ppengar upp á marknaðarfrøðingum tað er hvør sítt tí má mann syrgja fyri at pengarniru farað út eftir í rætta loysni øh so er tað so er taðhett her við við við vinningsbýtunum nú havi eg sjálvur verið úti í fleiri umførunmum sagt at tað næstan til ein oghvørja tíð fer at verða dýrari fyri okkum sum samfelag at lata vera við at veita hjálparpakka tí at tey seinastu árini hevur mann bygt so øgiliga nógv upp í ferðavinnuni tað eru so nógvir spírar sum eru komnir vit hava eitt ávíst vit hava havt eitt moment um og hava fyri so vit enn eitt moument um í ferðavinnni tað kann øgiliga skjótt alt hetta niður til gólvið vissi mann ikki gevur hendan her kumstia andadráttin sum mann hevur nevnt í nøkrum førum har við er ikki sagt at mann skal stuðla ár um ár vissi hetta er sær út til at blíva nakað sum fer at ganga fyri seg í í í fimm ár ella tíggju ár men tað fer altíð at vera til gagns fyri tað yvirskipaða samfelagið vissu vit veita hesa her hjálpina

eg veit ikki ordiliga um eg havi so ræðlia nógv leggja afturat er sjálvandi ferðavinnufelagið hevur havt nakrar viðmerkingar um at tíðarskeiðið er kanska eitt sindur stutt tað tað eri eg fyrisovið samdur í

ja eg havi ikki so ráð nógva at leggja afturat
hvat haldi eg vit takka fyri hesi har fár mann ja takk so er næstur at røða landsliðsmaðurin hundrað prosent gjørt væl
ja takk fyri harra formaður og fyri at takka framsøgufólkunum eg haldi at framsøgufólkini hava ja tey hava havt sínar viðmerkingar annars verðir samd um at tað e rætt at gera hetta her og tað haldi eg mann kann siga tann breiða semjan er at eg ætta at gera koma við sum hjálparpakkanum men so kann mann líkasum hava onkrar meiningar um einstøk ting í honum hetta er so tað s vit kalla hjálparpakki fýra og eg vóni og vænti at hetta hevur verið seinastu hjálparpakki á hesum slagnum samband við kovit nítjan tað sigur út frá tí at tað er neyðugt viðhvørt at hjálpa vinnuni og samfelagnum yvir um eina serliga støðu spurningur er bara hvussu leingi er ein støða serlig hvussu leingi er tað eitn undantaksstøða og nær er tað tann nýggi gerandisdagur onkur sigur at tá ið so so nógvir føroyingar eru vaksineraðir ella útlendingar so so koyrir alt aftur onkur er meira pensemistiskur sigur at tað vit skulu liva nýggja gerandisdag hvar ið korona er ein partur av gerandisdegnum men í øllum førum so mugu vit síggja ja men soleiðis sum tað sær út nú við ella uttan korona tað er tann nýggi veruleikin sum bæði vinna og samfelag mugu laga seg eftir vit kun ikki blíva við at siga tað nú er tað nakað heilt serligt og tí siga at eg vóni at vit vit hava tá ið tá ð henda tíðin er farin so hava tað aftur ein gerandisdag som vit mugu tillaga samfelagið eftir vit hav hildið aftur við hsum hjálparpakkanum eg havi hildið teg rætt at halda aftur við honum tí at vit skulu upá ein el annan máta ansa eftir at vit at hetta er ein hjálparpakki til eina serliga støðu at vit royna at klára tingini so nógv sum klára sum vit kunnu men einaferð koma tær til at vit kunnu ikki bíða meir og har haldi at vit eru komin nú ferðavinnan er hart rakt av av komvit nítjan tað er framvegis ein serlig støða sum vit skulu hjálpa teimum burturúr annars kal siga um at hjálparpakkan at hann er stórt sæg tað sama sum hjálparpakki trý við nøkrum tillagingum øhnú er onkur nevnt og tað var fyrst ferðavinnufelagið sum nevndi tað í í hoyringsskrivi ati vit hava seta hámark á tíggju milliónir meðan taðog tir tað sama sum at hjálpa bakkatrý men so siga tay jamen hetta e eitt sindur longri perioda tað vil siga umroknað a tú tíggju milliónir til hesa longdu periotuna s átta verr fjúrtan milliónir og eg kann væl fylgja av tí fyri taðfyrsta kann eg siga at at tað eru ikki nógv feltað er kanska tvey feløg sum eitta aktuelt aktuelt fyri vit hava øgiliga nógvar smáar ferðavinnufyritøkur og so hava onkrar heilt fáar so stórar sum kunnu rakast í hetta loftið men talið tíggju milliónir er ikki nakar rakettuvísind tað var simpulten eitt runt tal man valdi so eg veit ikki um tiy um vit skuldu lasa fast í tað og so umrokna tað talið etila eitt annað altso vit vit mettu at tað var tað rætta tá o vit hava eisini mett tí tað rætta nú

er hattað her er tretivunda apríl taðn rætti endadagurin at seta fyri eitt uppskot og tað er so ein ein meting og og sum mann altíð kann diskutera men vit hava v vit halda ikki at í tvey túsund og einogtjúgu verður eitt so gott ár sum meinn upprunaliga helt at tvey túsund og tjúgu skuldi vera áðrenn ann visti um korona hinvegin sum bjarni kárason eitson nevndi so so sær út til at tvey túsund g einogtjúgu verða eit rímiliga gott ár fyri ferðavinnuna so at so vit hava hildið at hetta her er eitt tal men sjálvandi tað er altíð til diskussión og ein heilt annar spurningur er so at skal mann so kanska hjálpa hjálpa pengar til til einum til einum uppstarting aftur tað kann gott vera at mann skal brúka meira pengar til at marknaðarføra ferðavinnu ella okkurt líknandi fyri at fáa ferðina upp aftur tað tað er so ein ein annar spurningur nú fekk eg okkrar spurningar og eg veit ikki hv hvussu góða tíð eg havi svarað men eg vil sjálvandi gjarna koma inn í nevndina vse vir innkallaður at svarað spurningum har vist tað ver aktuelt tað aksel ve johannesen nevndi hetta her um krøvn um grannskoðan tað eru faktiskt akkurát somu krøv sum vóru hjálparpakkatrý tað bleiv ein kunngerð lýst í samband við við ta lógina og og harið standa akkurát somu krøv sum eru í hesum her so so tað er einki broytt í mun til tað men sjálvandi tað tað skal mann so viðgera í nevndini um mann vil nakað annað øhso bleiv nevnt ati haldi bjørt samuelsen nevndi at at hotellini tey eru eru fultteknað av føroyingum og tað hevur sjálvandi verið stuttligt at sæð hhugaligt at sæð í sambandi við koronastøðuna at føroyingar sum ikki kunna fara uttanlands hava hava ferðast í egnum landi og hotellini hava eisini víst eit øgiliga gott hugflog hotell og matstovur fyri at fáa fólk at at vera ferðafólk í sínum egna landi tað riggað væl og tað er rætt á hotellini hav fullsett í vikuskiftinum men eg havi tosað við onkara hotellstjóra a siga tað at hinar fimm næturnar eru altso rættiliga tóm so tað er verið ein øgiliga gott íkast men tað er ikki verið beins nakar alternativ og og tí eru tey ikki so so væl farin av tí

so er tað verðr nevnt hett her at hjálparpakkarnir teir fyrru hava kostað minni enn mann væntaði og tað hongur saman við tí sjálvandi at mann hevur sett stór krøv til vinningsbýtið tað er eingin ivi um at tað ev tað hevir spælt inn og eg haldi at tað er rætt at hava tey krøvini øog so er ein vis óvissi um kostnaðin og tað hongur sjávandi saman tí at sum sagt vit hava nógvar smáar fyritøkur og onkrar heilt stórar og kostnaðurin verður øgiliga stóran mun ein spurningur um teir stóru søka ella ikki onkur av teir stórir hava ikki sagt teir fyrru hjálparpakkarnar og bbeina við har so so so er tað nógvar milliónir sum tað ávirka kostnaðin sum stendur í her at vit ótroknað matstovurnar sum hava verið stongdar tað var soleiðisnar at í í einum fyrri hjálparpakka so fekk eg heimild til at lýsa við kunngerð at matstovur kundu steingjast við viðskorona líkasum vaks ta hendi r límis á ólavsøku t tá tá bleiv knappliga ein nógv økt smittað og í tí sambandið so stongdu vit matstovurnar og tær fingu endurgjald fyri tað tað hendi eisini á jólum og og triðja tíð eg skriva eisini og so vit hildið at tað er rætt tá tær hava fingið endurgjald fyri tað so skul vet ikki fáa einaferð afturat og tí hava vit havt tað við í hesum h billjustinussen nevndi at at tað er tað eru for strang krøv til øog tað kann vera nakað um tað tí at sjávandi vinnan hevur til endamál at at skapa ein profitt men eg ræðist øgiliga nógv tann tankan at at mann rindar almenna stuðul út tí at fyritøkan er illa fyri og so beint aftaná so so býtur mann vinningsbýtið út tað tað haldi eg ikki ikki sær gott út og so verður sagt at ja tað er yvir trý ár og tað kann nógv broytast og og har er so ein mertilur í í grein seks stykki trý í í hesun uppskotunum har stendur soleiðisnar fyritøkurnar kunnu sleppa undan treytunum í stykki eitt nummar eitt og tvey talisgja treytunum um vinnugsbýtið um tær rinda allan stuðulin aftur tað vil sig a at tað ein fyritøka sum sum farið kanska tvær tríggjar milliónir útgoldnar í í ár men so vís tað segt hon hevur øgiliga gott úrslit næsta ár so kann hon rinda tær tær tær tríggjar milliónar aftur og býta vinnugsbýti út so tann ventilurin er inni mann vil bara vaa sikkur í at mann ikki ikki býtur pengarnar út sum mann er fingið óvneyg tí hevur mann eitta her inni eg haldi rætt hava tað inni men eg haldi eisini rættan má hev hiv ilin inni at visumstøðurnar broyta so so drastiskt so kann vinnan eisini býta vinnugsbýti út tað skal bara ikki vera stuðulin
í hesum umfarinum takk fyri ja takk so
fær jaspur langord eina viðmerking jatakk fyrihar formaður og takk fyri fyri frásøgna lanstýrismaðurin eg eri samdur í at eg eri glaður fyri at vit hava havt fáhjálparpakkar og at hesin nú kom vissu vit nú prøva samanlíkna teir hjálparpakkar sum vit hava givið inn til víðari og samanbera okkum við tey tey londini vit ofta samanborða hini norðurlondini hvussu hevur hjálpinhvat er er lutfallið í mutin ímun til tað sum vit hava latið til tær fyritøkur sum hava verið havt trupulleikar í føroyum í mun til grannalondini er tann ein spurningurin og hin spurningurin visti tað er í stórur munur hvatið meina landstýrismaðurin er orsøkin til at tað er so stórur munur á
ja takk
gersovælharra formaður eg veit ikki ordiliga vhvør hvat liggur til grund alla aðrastaðni men eg haldi t tað er øgiliga umráðandi at okkara stuðul er í mun til tørvin í okkara samfelag tað ann gott vera altso tað eg einki samfelag líka og og vit hava roynt at gjørt hjálparpakkar sum eru skraddara seymar til tann tørvin sum er í okkara samfelag uttan at hugsa so nógv um hvat hvat hon er aðrastaðni eg dugi ikki t atat samanbera við hvat tað er í øðrum londum men sum onkur nevndi í áðni í danmark fór øgiliga nógv til í samband við minkarnar og alt hetta her og tað ertað er ein trupulleikisum vit slett ikki hava vit hava kanska onnur ting sum tey slekta hava so tað er øgiliga ringt at samanbera men men vit hava so roynt at gjørt hjálparpakkar sum er í skraddaraseymað til
há tørvin sum yr okkara samfelag takk fyri
hjat takk sígðu teiði johannes joensen sum ferta viðmerking geris væl hattar formaður ja landsmaðurin eg ela at spæla landsmenninum um mann ætlar at umrøðast har ella hvussu revordera tað frá fyrsta septembur tvey túsuno tjúgu til kanska fyrsta mars á fyrsta pakkanum tí at fleiri í eg hvussu vitandi um at fleiri sum ikki brúktu fyrsta pakkan tí teir royndu at klára seg ígjøgnum árið men allíkavæl hava ikki megnað at klára tað og fleiri av teimum halda seg av rætt til hvussu er at søkja aftur til fyrsta mars ella fá tí fyrsta pakkan
eg eit iki um lanstursmanun kann líkasum frá tí tí fyrsta pakkan triðja pakka triðja pakka
er sovæjam eg má siga eg skilta ikki ordiliga spurningin men altso vit hava vit hava ein eina eina umsaknar freist ig hjálparpakkunum so og so ja í í tí fyrra pakkan var eisini umsóktar freist tað vil siga at eg minnist ikki nær hon var men men eg dugi tíveriki at eg skilti ikki ordiliga spurningin hvat hvat hvat hvat eð hvat spyrjari meittur við
so tað má eg líka taka upp aftur ja takk so er
jag bjørt samulsen fær eina viðmerking ger so væltakk fyri ja eg kann í øllum fornum garatel landsstýrismanninum at tað verður ikki við at hjálp frá tjóðveldi at ein fyritøka fær kanska tíggju milliónir ella ella kanska dá tjúgu visti hon kemur undir hetta at hon kann skilja sítt virksemi at í stuðul í ár og so kann betala somu upphædd út í í í vinnusbýti næstár tsoleiðis kunnu vit ikki fara við skattagjaldans pengum so tað kemur tjóðveldi í øllum førum ikki at taka undir við at broyta tað vit halda e rættar tær treytirnar sum eru í uppskotnum hjá landsstýrismanninum men so segði landsstýrismaðurin at tað var ska addeiðt heima til vinnuna eg haldi kanska hetta eitt sindur meira wonziziz ólhjálparpakki eg haldi vit hava eftirlýst leingi hesa greiningina av nettupp støðuni í teimum ymisku pørtunum av ferðavinnuni alt teimum ymisku sløgunum avferðavinnufyritøkum og landsstýrismaðurin tosaði um manna í tosað við onkran hotellstjóra og tað er fínt men men kann landstýrismaðurin siga hvat fyri greining hevur mann nútøka í mun til hendan hjálparpakkan ella hevur hann nakað sum lýsr
er eitt sindur
ja takk ger so væl helgjaabrabsen harra formaður ja fyrsta allam so so er púra samdur bjørt samelsen eg haldi at vit skulu ansa eftir av at stuðulin ikki burtur útesum vinnusbýti hinuvegin so skal mann kunna rinda tuðulin aftur um tað fer at ganga heilt væl og so fáa vinnusbýti tí at tað tá gongur væl tað skalpar ki stuðulin sjálvur sum sum er útgoldin til vinnusbýti men het her við við tá eg siti skraddara saman tila føroyska samfelagið so er tað sjávandi ikki skraddað saman til hvørja einstaku fyritøku samfelagnum men sjálvandi vit hava roynt og hugt eftir hvør tørvur er okkara samfelag og so gjørt ein hjálparpakka frá tí greiningararbeiðinum at tað e ikki nakar siti og skriva eitt stórt greiningararbeiði men men í vinnumálaráðnum ev mann í kontakt við vinnuna og og og og og fleiri fleiri ildømis ferðavinnufelagi her hevr rættiliga ofta inni hjá okkum og og og lýst tín tørv og og so hava vat út frá tí gjørt hitta uppskotið so so tað er ikki nakar yvirskipað greiningar arbeiðið gjørt men vit eru leypandi í deologi við við partarnar fyri at síggja hvør teirv

ja takk so fær edva jacobsen eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður akkurát tað sum tann fst fyrri spurningur inni á nú so haldi at tað er týdningarmikið at mann heldur sti tingini atuser visti mann hevur brúk fyri hjálparpakka at mann so ikki skal gjalda vinnusbýtið út visti mann so situr vorderar um at skavera við ein hjálparpakka illa mann skal betala vinnusbýti ú so er mann kanska ikki ordiliga kandodatur til ein hjálparpakka men at at tú so aftur hevur fingið øgiliga mansiur vind seglini yvir hug at betala vinnusgýti út tínar oygara so hav eg tað er púra púra í ordan at so gerst tú ikki tað uttan tú betalir hendan her hjálparpakkan aftur tí hetta er hetta er nógvar týgjutals milliónir av skattakrómspengum sum vit koyra út sum ein ein stuðul og tað kann aldrin standa uppímóti tað er øgiliga nógv sum sum ikki fáa hjálparpakka sum ikki eru fevnda ferðavinnu sum ikki hava møguleikar fyri í forhold tvey túsund og tjúgu at standa og sun betala vinnbýti út tí tey tey eru ikki vinir fyri hjálparpakka so tey eru noyddað at sjerpa tað samabara í útástsvirðini sum varð víst ar ím morgun sum sum eg minkað við
við rætt
jatakk so fær landstursmaðurin orðið aftur ger sovæl ja hara formaðu er r púra samdur íð tí altso vit skulu vinnan skal hava møguleika at fyri at fáa vinnugsbýti tðertað er tíma at stovnar fyritøkur men mann skal sjálvandi eisini ansað eftir at mann ikki kemur í hattina í hondini tí at tað gongur illa og og so brúka teir pengar til at býta vinnusbýti tí haldi tað er rætt sum vit hava gjørt her at at tú kanst ikki býta vinnugsbýtið sum er stuðulin men fer at ganga heilt væl tá ag m ordilig vend kemur í so kanst tú rinda stuðulin aftur og so býta vinnugsbýtið so hevur tú báðar møguleikarnar inni alt eftir hvussær gongur vinnunit
eg haldi hta har vit skulu vera takk fyri ja takk so er næsti røðarin annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg hugsaði at taka orðið í hesum málinum sum hevur við okkara ferðavinnu at gera í gjár viðgjørdu okur okkara høvuðsvinnu sjóvinna í mun til veiðugjøld og í dag viðgjøkur ein stóran part av vinnuni hjá okum sum er ferðavinnan eta tað er blivið ein stórur partur av vinnuni hjá okkum htá eg sat í landsstýrinum frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan tá tað tíðarskeiðið sá tað ikki serliga bjart út í okkara ferðavinnu tað var sjálvandi krepputíð men allíkavæl so satsaði landsstýrið og tað var landsstýrismaðurin í vinnumálnm sum stóð á odda fyri tí at tvífalda játtanina til viðsett fara o eilan soleiðis at hon bleiv ja millum sekstan og átjan milliónir krónur og tað haldi eg var øgiliga djart at mann tordi at satsa hóast at tað í sól og mánað sá út til at vera trupult at fáa fíggjarlóg og annað hanga saman so satsaði mann upp á at játta pengar til ferðavinnuna eina blómandu vinnu sum sum mann sá fyri seg kundi blivað eitt bein afturat at standa á hjá føroyska búskapinum um mann ma siga at viðsetstarraogeiland hevur livað upp til tær vónirnar sum vórðu lagdar fyri dagin á einum korona kreppan rakti okkum tá táttaði umsetningurin í eina milliard í ferðavinnuni gistingarnar táttaðu í tvey hundrað túsund orsverkini lógu um sjey hundrað orsverk í hesi vinnuni og í høvuðsstaðnum vóru sjey ikki færri enn sjey nýggj hotell ávegis orsakað av korona kom kanska stíur í okkurt av teimum men tað eru so komið tvey spildurnýggj hotell høvuðsstaðnum nú sum eg haldi at allir føroyingar eru øgiligani stoltir av so eg haldi at tað er bæði klæðiligt og gott at landsstýrismaðurin kemur við einum hjálparpakka einari útrættari hond til eina vinnu sum var so spírandi og sum hevði so nógvar ætlanir og vónir til framtíðina meðan eg sað sum borgarstjóri so gjørdi eg ta tænastu at tosa øgiliga nógv við tey ungu uttanlands um um hvat ið teyhøvdu áhugað í og hvussu ið tey sóu framtíðina fyri sær í føroyum og hvat skuldu til fyri at fáa tey heim aftur hendan vegin og tað eru nemiliga ikki bara bara altso tá okur hava havt ein sovorðnar fólkavøkstur sum okur hava havt nú tey seinastu árini so er tað viktigt at okur haldað áfram við tí fólkavøkstri og skapað teir karmar sum sum okkara ungu ynskja atat fáast við og tað vóru nøkur ting sum sum eg bleiv nokk so bilsin av tá eg tosaði við hesi ungu eg hevði kanska væntað at tey lósu til lækna ella til juristar ella til stjórnmálafrøðingar tað tað vanliga sum mann nú hoyrir tey ungu hava áhuga í men tá i eg prátaði við tey so var tað eg las til hotellstjóra til til ferðavinnuleiðara til kokk tiltænastuvinnumennara og so framvegis her er ein broyting farin fram ímillum tey ungu og tað er eisini ein av orsøkunum til at okur hava havt hendan stóra fólkavøkstrunum tað er tí at tey hava sæð fyri sær at tað er ein møguleiki at koma aftur til føroyar og fáa eitt starv innan fyri hesar geirarnar og tað eru eisini fleiri sum hava úttalað seg okur kunna fara inn á heimasíðuna hjá viðzetfaroheiland har stendur frá einum hr mennara
til formastarsloyvi ja ger so væl sum sigur soleiðis at tey tilboð og tað fjølbroytni ferðavinnan skapar í føroyum hevði týðandi ávirkan á avgerð okkara at flyta heimaftur so okur skulu slett ikki forsmáa tað sum gongur fyri seg í í ferðavinnuni í dag men heldur gera alt tað sum okur eru ment fyri at bjarga henni loft henni og fáa hana á glaða aftur tað gleðiliga er kanska eisini tað at føroyingar hava bakkað upp um ferðavinna nú í í koronakreppuni mann plagar at siga at ein hálv milliard fer av landinum um árið at føroyingar brúka uttanlands er tíbetur komin teimum føroysku hotellunum til góðar takk fyri harra formaður ja takk so er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður bara eitt lítið ískoyti til kjakið nú er tð vaður tosað fyrita fyrsta so fegnist seg um at mann mann kemur og vit lyfta upp undir eina vinnu sum eru í í menning tað er alt man siga tað tað gleðist teg tað gleðist teg um og nógvr av teimum smáu vinnunum sum kanska annars høvdu avbjóðingar og sum mann siga fáa eitt lyft og hava kanska síggja tað líkasum framtíðina at ljósar upp á framtíðina eisini í forhold til at vit skulu bjóða turismu inn aftur okkara land men eisini eg hugsa í hesi sambandini sum koma eitt sindur blandað fram í í í sambandi við etter máli tað er tá ið tað kemur til vinnusbýtið og har haldi tað er øgiliga týdningarmikið at skila sundur altso fært tú sum mann sigur partur av vera partur av eium hjálparpakka so er tað púra upá sítt pláss at tað sum eitur vinnusbýti má bíða hesa tíðina sum stendur í í hjálparpakkanum tí at vist tú fer at ivast í um tú skalt gjalda vinnusbýti út til eigarar ella so skal vera parturn av hjálparpakka so so er tað akkurát so greinsini um at síggja um tað stendur so illa ella um tað er so neyðugt ella ikki so má mann heldur skina ímillum men at mann so ger tað at at mann so fekk eina eina blomstrandi vinnu ári eftir og tí sjálvandi vinnusbýti tað er tí tú hevur nakrar oygara fyritøkuni sum sum skuldu hava nakað burturúr hava sett í fyritøkuna hjá tær at mann so við at betala tann stuðulin aftur sum mann er fingið soleiðis at at mann so er fríttstillaður til at betala ta vinnusbýtið út sum eigararnir sum mann kundi ynskt tí at vit mugu ikki gloyma at frá tólvta mars og og fram til dagin í dag so er tað ótrúliga nógvar vinnur sum sum vit slettis ikki hava viðgjørt her á tingi slettis ikki hava tikið sumaltso eg slekki í partur av nøkrum hjálparpakka og sum sum sanniliga heldur seg at kunna betalt nakar vinnusbýti tí at av tí at tað er verir stórir avbjóðingar av korona so so er eisini teirrara vinnulív minkar so nógv at at tað er ikki pláss vinnusbýti tað má mann eisini hava respekt fyri at tað e rættiliga nógvar vindur har úti sum sum vit ikki viðgera her í dag eg hugdi nemliga eftir eftir útflutningi n innan fyri innan fyri vørur hvussu nógv vit hava t útflutninurin minkaður við tað var nokk so í sambandi við rættiliga tað e rættiliga nógv tá ert tú inan fyri høvuðsvinnuna innan fyr fiskivinnuna har er útflutningsvirði minkað seytjan prosent men sjálvan nøgdnar eitt prosent tað sigur bara tað at mann fær minni fyrsinar vørur í dag mann hevur koyrtar av landinum mann ír partur av eini avtalu men men mann fær minni í kassan so at tað ávirkar sanniliga eisini hvat mann hugsar um at geva út vinnusbýti tí hetta var haldi t virðið var tað eina komma seks milliard so tað er heilt onnur tøl mann snakkaer um men tað er so rættiliga nógvar fyritøkur sum ikki koma undir kategoriina at vera ferðavinna illa list sum kemur seinni og mentan og ítróttur men sum svíða um ogu mogu leypa sítt vinnusbýti um tað er so hvussu sæ eitt sum it fari grúva fjartur á nógvum havsm fyritøkunum tað er yvirlivið hjá nógvum og tað er so ikki ein pakki sum vit viðgera her í dag men vit skulu eisini hava te tonkunum tá vit síggja útlukstølini hsgdaði minkaði at tað er nógv sum hava finnið fingið minni pengar inn eisini sum ikki er partur av ferðavinnuni men eg eri vís í tá ið korona fer at slaka av her er einki korona men tá ið hvør sum sum vaksinasiónirnar koma so vil tað sanniliga eisini verða meira ferðandi sum koma til landið og tað er so sum helgi abrabsen onkuntíð sagt landsstýrismaður tað er besta hjálparpakki tað er tað vit kunnu fáa veruliga gongd afturá á vinnuna og fáa ferðafólkið hertil tí so fáa tey líkasum keypt tær tænasturnar frá okkum sum sum et hava brúk fyri skla iki leggja nakað afturat men tað var serliga het er við vinnusbýtini sum eg haldi eg púra má vera so púra normalt at mann ikki bæði fær stuðul in at hjálparpakka og og skal út betala vinnusbýtið alt í senn so so har stuðli eg landsstýrismannin fult út í tí tí partinum men sjálvandi at betala deytas aftur so er tað jú frítstillaði í at betala vinnusbýtið út takk fyri
han formaður ja takk so var hendan fyrsta viðgerðin at enda komu og hetta málið verður beint í vinnunevndina næsta mál á skrá er eisini ein fyrsta viðgerð í samband við kovunnítjan og tað er fyrst a viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu tjúgutjúgu tað er uppskot til løktingslóg um stuðul til listafólk í sambandi við kovunítjan og formarn skal biðja um framsøgufólk fyrifólkaflokkin er tað hencacandriasen ja tað er ikki loyvt at trýsta á fyr ein annan lat meg gera tað vart við tað beinanvegin er ikki í lagi at mann tsíðsti ráð hyrn annan øframsøgfólkini eru hesi tað er hinis agreasen fyri fólkaflokkinm gjóni nolsø joensen fyri javnaðarflokkinum edva jacobsen fyri sambandsflokkin beint eitt løga jacobsen fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárasom petersen fyri framsókn
takk fyri harra formaður til viðgerðar er sum formaðurin sum segði tað er

eitt uppskot ella et lóg frá landstýrismanninum í mentamálunum um stuðul til listafólk í sambandi við kvit nítjan og í tí sambandinum hevur er so eitt uppskot um at fáa givienina játtan upp á tríggjar komma fimm milliónir til listafólk og paragraf eitt stendir at løgslógin fevnir um listafólk hvørs tiltøk eru avlýst ella eru avmarkað vegna almennu tilmælini ví sambandi við kovit nítjan og síðani í paragraf tvey stenda hugtaki listafólk sambært hesi løgtingslóg tað umfatarasa likamliga persónar tað vilsiða persónar sum nafyri og síðani hevur mann víðkað tað eisini soleiðisnar at tað eru persónar sum hava kanska lagst sítt virksemi í í eitt partafelag ella smarpartafelag og út frá tí kunnu so søkja um stuðul og tað at viðkomandi hava tilknýti til til føroyar og tað virksemið sum er er í sambandi við við tað og tað er p á sama máta sum vit hava tosað um í undanfarna uppskoti at tá snakkar mann um vinnufyritøkur í hesum førinum tosa mann um listafólk sum hava sítt virksemi innan eina list og vegna kom vit nítjan hava eru avmarkaði ella heilt steðgaði í sambandi við tað at mann ikki kann virka í samband vegna tað at kovit nítjan hevur verið ein partur av av samfelagnum ella ein partur av allari verðini og sum tú eisini verður víst á í í viðmerkingunum at

tann minkandi inntøkan hjá hesum persónum ella feløgum er eisini í sambandi við at tiltøk hava verið uttanlanda og tí verður verður mann verðu hetta her uppskotið lagt fram soleiðisnar at at tey fólkini sum virka inn álist eisini hava ein møguleika til at fáa nakað av tí endurgoldið su sum sum er í sambandi við viðteirra virksemi líkaso gott sum tann vinnuligi parturin er øgiliga avgerandi í samfelagnum so er tann listarligi parturin eisini ein øgiliga týðandi partur og tað hava vit eisini sæð og vit síggja eisini at at tey tiltøkini sum hava verið runt um í føroyum vit vit vita at taðhava verið fastar konsertir sum hava ferðast runt um í økjunum í føroyum sum hava havt øgiliga stóran týdning og sum eisini hava fingið til dømis eitt sindur av stuðli frá frá kommununum og øðrum og tað eru so eisini ein partur av tí sum er steðgað

ikki hevur fingið virkað soleiðis sum sum vanligt og havið eisini mist tær inntøkurnar sum hava eru komnar í samband við tað eg haldi at vissu vit hyggja eftir føroyska samfelagnum so mugu vit hvussur staðfesta tað at føroyar eru øgiliga væl slopnar tá ið talan er um hetta her í sambandi við kom vit nítjan og tað hevur eisini verið tosað nógv um tey tiltøkini sum hava verið um tað verið røttr ella ikki men samanumtikið haldi eg tað at mann kann ikki siga annað enn at tú hevur hevur verið øgiliga væl skipar fyri tí at faktiskt eru vit føroyingar slopnir øgiliga væl men tað hevur so eisini tikið verið up ápekostning av til dømis tí mentanarliga partinum hvar ið konsertir og og tiltøk av ymiskum slag ikki hevur fingið havt sítt virksemi soleiðiss sum mann annars hevur havt tí haldi eg tað at hetta her uppskotið hjá landsstýrismanninum ela her lógin er um stuðul er er góð og eg haldi eisini rætt at koma við henni og sum tað eisini stendur í uppskotinum at í sambandi nær ið lógin skal fara úr gildi aftur so leggur mann tað aftur til landsstýrismannin hvar ið mann hyggur eftir hvussu skjótt kemur mann ígjøgnum hetta her og út frá tí tekur so landsstýrismaðurin eina avgerð um nær ið lógin skal fara úr gildi

øeitt annað sum eg haldi eisini er gott í hesum tað er at mann hevur eisini broytt tað ella víðkað tað soleiðisnar at persónar sum fingu stuðul áðrenn eftir tí fyrra kundu kunnu í dag fáa eisini stuðul út frá tí at mann leggu tað í eitt felag ella smápartafelag og og tað varðu eisini sagt nakað um hvussu í hendan her játtanin ella hesin stuðulin verður útroknaður eftir í sambandi við til dømis at vistu at ein persónur hevur eitt felags so er tað umsetningurin og eisini tá tekur mann eisini tann partin við sum er lønin hjá viðkomandi sum eigur hesa hetta felagið so at út frá tí haldi eg at hetta er eitt gott uppskot og eg trúgvi eisini at t her er eitt uppskot og men tað stendur eisini í uppskotunum at tað hevur ikki verið sum so til hoyringar men men vit vita øll væl sum fylgja eitt sindur við og veit eisini at landsstýrismaðurin hevur havt samband fólk á hesum økinum soleiðisnar at mann veit rættiliga væl hvat ið rørir se og hvat ið tey meta er neyðugt og tí haldi eg ati at tað er eisini gott at mann er komin við hesum her og sum sagt at so uppskotið gevur púra greitt ein møguleika til hesi fólkini og líka so gott sum mann tosaði um í tí fyrra uppskotinum um treytir í sambandi við hvat skal vera galdandi og hvat ikki skal vera galdandi so hevur mann sett tað í her og tað haldi eg eisini er bæði í hesum førunum eisini undanfarna føri at at tað er neyðugt og tað eigur mann eisini at gera tí ati tá ið mann fær nakað í samband við at í hesum førinum sovorðnum ein sovorðna eina hjálpandi hond fíggjarliga so er tað ikki órímiligt at mann hevur sett nøkur krøv soleiðisnar at tey tingini verða fylgd og at tey sum skulu umsita hetta her vita púra greitt hvussu tað skal umsitast og hvørj hvar fyri treytir og nær um mann sigur ja og nær um mann sigur nei tí ati í tí tilfaldinum at viðkomandi ikki fáa stuðul tá skal tað vera rættiliga væl begrundað eisini út frá tí lógarmessuhiðain sum er samtykt fyri at ikki ganga til dømis eini umsóknar møti og tí haldi eg at uppskotið eisini er øgiliga væl útgreinað út frá tí sigur púra greitt nøkur nøkur ting nakrar mannagongdir nakrar treytir og so sigur uppskotið eisini nakað um tað at vissu í persónar ella feløg fær nakað útgoldið av órøttum í sambandi við at mann so skal gjalda tað aftur og eisini nakað í sambandi við sekt í tí tí sambandi so harra formaður eg haldi at tað er ikki so nógv at leggja afturat í hesum her hetta er ein partur av at hjálpa hesær vinnuni sum púra greitt hevur hetta fyri neyðini og latokkunnu bara vóna at at hetta hevur komað ví nítjan fær ein ein enda soleiðisnar at at vit fáa at virka soleiðisnar sum samfelagið virkaði áðrenn men sum sagt at tað hevur verið eg haldi føroyingar kunna vera øgiliga væl nøgdir við gongdina tí at tað at vit ikki hava slop at gjørt akkurát sum vit hava gjørt áðrenn so eru vit í hvussuferð øgiliga væl sloppin tá talan er um kovit nítjan og sjúku og og tann fíggjarliga partin eisini men sum sagt tað er eingin ivi um at ferðavinnan og til dømis listafólk tey hava kanska eru tey sum hava merkt tað mest men sum tað eisini verður frammi áðrenn at tað e eisini nógvir aðrir bólkar sum ikki hava havt kanska ta inntøkuna sum tey høvdu áðrenn pá grundaga koma við nítjan men allíkavæl so hava vit fingið virkað rættiliga væl í samfelagnum hóast alt øso hetta uppskotið kemur so í mentanarnevndina og har fara vit at geva uppskotinum
eina góða viðgerð takk fyri ja takkviðmerk
mekingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg ætlaði bara at spyrja røðarar ella viðmerkja tað at í hesum hjálparpakkanum eru ikki almennagagligur felagsskapur við tað hugsi eg serliga um skótar og dansifeløg og onnur sum frítíðarfelagsskapir sum gera eitt stórt arbeiði og sum hava mist nó av teirra inntøku eg hugsi at spyrja spyrjarin hví hví tað man vera kanska hann veit hvat hv hví tað er

ja takk heðinsacariasen gersæja ja takk fyri ja tað er púra rætt sum johannes joense vísir á at að tað er ikki við í hesum her og eg má bara siga at tað veit eg ikki hví men tað er eisini púra rætt sum viðmerkjarin sigur at tað hevur stóran týdning í samfelagnum tað hevur stóra ávirkan tað heur øgiliga mann kann siga tað hevur eisini ein mentanarligan stóran týdning fyri tað føroyska samfelagið men nú kemur málið í nevndina og landsstýrismaðurin kemur so inn í nevndina og tá haldi eg inni í tí í nevndini kunna vit so taka og seta tann spurningin um akkurát tann partin sum sum jóhannes joensen vísir á tí at tað hevur eisini stóran týdning men sjálvandi samtíðis dugi eg eisini væl at síggja at onkustaðni skal grensan vera men lat okkumú fáa teir spurningarnir settar
hatta er landsstýrt manna takk fyri
ja takk beint tað løga jacobs sanger so væl fyri forkvinna nei eg hugsaði spyrjari røðarin her stendur atsøkjas skann um stuðul í g í fíggjarliðunum tapi í tíðarskoðrium fyrsta septembur tjúgu tjúgu til tretivnda apríl tjúgu einogtjúgu tað val siga tað er um fjúrtan dagar men enn eru sjávandi ógøt hvussu tað verð við nógvum tiltøkum sum er skuli vera bæði í mai íg juni og juli um røðarin veit nakað g siga um hví akkurát tretivundi apríl eru sett sum mark ella um tað er hugsandi at kanska skuldi tað tíðarskeiðið verið longt av tí at støðan enn er so ógreið um hvørj tiltøk kunnu halda
takk fyri frú forkunnaleiðis
jakscariasen gersæja takk fyri og takk fyri viðmerkingina eg gangi út frá tí at mann hevur kanska sett tað í tað er kanska relatión til tað fyrra uppskotið sum var og at líkasum attann parturin stendur í h men tað stendur eisini í hesum í viðmerkingum hetta her at landsstýrismaðurin fær heimild til ati viðkunngerð at seta lógina úr eftir gildi og hvar mann eisini vísir á at tað er eisini sindur svert at siga akkurát nær mann hevur fingið gjørt tað upp tann endaliga partin so út frá tí trúgvi eg at tað eri líkasum tikin við men haldi eg væl tað eg var leingin ivi um at handan har handan akkurát handan har partin skulu vit taka upp í nevndini og prøva at finna og fáa greina nærri og so taka eina
støðuga út frá tí takk fyri
jatakk edva jacobsen ger sovæl takk fyri harra formaður ja hesin hjálparpakkin er til til listafólk til tað kreativu vinnuna fólk sum virka á tí økinum og mann sær ofta eisini eg fari kkia hygja longuri enni men egnbygnøkur ting sum eru sum verða gjørd og kanska tey sum fáa lut ú tí ikki altíð eru fólk sum sum megna at fáa lut í øllum øðrum tingum altso tað hevur ølia nógv nógv gott við sær samfelagsmessa enn mann ofta gevur sær far um og tað at ein sovorði vinna kann detta niðurfyri eg til fátæksligheit fyri fyri nøkur fólk sum sum ikki mann sigur eru so sterk á nógvum øðrum fallinum so tað eru og so hitt kunnu so eisini taka upp í mentanarnevndini akkurat hvat aðrir bólkar sum vit sakna
eisini takk fyri frú forkvøldi ja takk heðin zakariasen
tað er púra rætt sum sum spyrjarin vísir á og eg haldi eisini at tað annar sum er rættiliga interessant visti mann hyggur eftir so vissu vit fara inn á ð tað tað kommunala økið so mugu vit hvussu er staðfesta eisini ótí kommunala økinum at hetta her við tí mentanarliga partinum er øgiliga nógv broytt e síðstu árini tað fyllir nógv meira og fyrr fyri nøkrum nógvum ella fyri nøkrum árum síðani tá fylti tað øgiliga lítið nógvastaðni men tað hevur broytt seg rættiliga nógv og í dag veit eg til dømis í einar kommunu verður tað mett sum ein øgiliga avgerandi partur tann mentanaarligi parturin soleiðisnar at at tað eisini verður styrt og bygt víðari uppá og og tað meta tað metir mann eisini er eiein øgiliga umráðandi partur fyri at kunna skapa trivnað í einum øki og at fáa ella skipað fyri tiltøkuna av ymiskum slag so at tann mentananarligi parturin er blivin nógv størri man kann siga partur av eisini tí kommunala arbeiðinum akkurát sum edva jakobssen vísir á úti í tí lokala umrøðanum og tí haldi eg tað at og tað er neyðugt og tí haldi eg eisini hendan her lógin er er góð at fáa ígjøgnum soleiðisnar at vit kunna arbeiða víðari útfrá

uni nolsø joensengersuvæltakk fyri frú forkvinna ja summi undanfarnu røðara hevur so greitt væl greitt frá hesum her lógar uppskotinum sum handlar um at stuðul til listafólk í samband við kovit nítjan og sum tað stendur eisini í almennum viðmerkingunum som byggir hetta uppskotið á tann loysnin sum var fyri lógina sum sum í fjør summar bleiv samtykt lóg nummar hundrað og trý frá fimmogtjúgunda juni tvey túsund og tjúgu um stuðul til listafólk tónleikarfestivalar og almenna gagnligar felagsskapur og onnur í samband við kovit nítjan sum verða sagt víðari í tekstunum at hjálparpakkarnir hava hjálpt hjá summum á økjunum men við hesum uppskoti fáa fleiri listafólk møguleika at søkja um hjálp í eitt longri tíðarskeið sum tað eisin hevur framgingið av tí sum hevur verið frammi so hava tað kanska verið persónar her í sum sum ikkihava verið fevndir á lógini og tað sum verður nevnt í í paragraf tvey stykki tvey at tað er eisini talan um ein løgfrøðiligan persón í skrásettur í føroyum og hvørt virksemi bert er av listaligum slagi tað er einki loyna at hetta her ein hetta her er ein ein partur í í av av av fólki í føroyum sum sum sum hava ligið nógv undir hesum her ikki at kunna framført og ikki at kunna av stilla sína list fram og hvørt á sínum og møguleikarnir hava vera øgiliga avmarkaðir og tí er tað øgiliga positivt at landstýrismaðurin kemur við hesum uppskotinum og skal fáa fullan stuðul frá javnaðarflokkinum til at fáa hetta her samtykt tí ati her eru nøkur sum sum sum ikki hava kunnað líkasum fingið sítt virksemi á líkasum fingu tað út í lívið sum sum hevði verið í ynskiligt og tí er tað gott at tey kunnu ølíkasum søkja øog tað verður nevnt í avleiðinguma av uppskotinum undir fíggjarligu avleiðingum at tað er talan um tríggjar komma fimm milliónir sum eru settar av til endamálið so er tað tað at sum eisini er blivið nevnt í eini viðmerking áðrenn at tað sum mann kann í mun til ta lógina sum var frá frá í fjør so hevur mann í hesum bara valt líkasum listafólkini og tí kann mann spyrja ella tað kundi landsstýrismaðrin eisini greiða nærri frá eisini bæði her og í í nevndini um ella tann partin sum hevur við almenna gagnligar felagsskapur at hví teir ikki eru við í hesum akkurát tað kunnu tað kann hava sínar orsøkir tað vita vit ikki men og tað kundi eisini veri áhugavert at vita um um tað er um tey um tað er nøktandi tað sum hevur verið fyri tey tónleikarfestivalurin skilur mær kanska itt sindur betur tað er ikki umfati akkurá hesum tíðarskeiðnum sum talan er um men tað er eisini áhugvert at vita um um tað er tann pakkin hevur verið nøktandi fyri tey ella um tað kanska í framtíðini kemur eitt annað ein annar pakki fyri fyri akkurá hesari sum eg nevni í í hesum her førunum og men sum sagt so sum sum heðins agriasen eisini var inni á so er tað ein ein nakað sum fólk haldi eg føroyingurin saknar tað at kunna vera í felag til bæði konsertir og og listaframsýningar hvørti sínum og tí tí er tað gleðiligt at vse nú at vaksinan fer at rigga og vit kunnu koma meir saman og tað gevur loysir so eisini upp fyri at hesi fólkini á tí mentanarøkinum kunnu vísa sína list fram og kunnu koma at framføra meira her á landi tað hevði verið tað er positivt so samanum tit ikst ikki ikki gera so øgliga nógv meir burtur úr hesum her uttan tað at vit síggja jarligt upp á ta íjavnaðarflokkinum og at vit fara at gera tí eina góða viðgerð í í mentanarnevndina kemur hartil
so hatta vóru tey orðini takk fyri fríkortina ja takk har var ein viðmerk
kingu og hannes joensen gjørdu so væl takk fyri frá fólkuna ja tað er gott at hjálparpakkin kemur nú tað er bara soleiðis akkurát sum við hjálparpakkin til ferðavinnuna so er tað kanska summi sum ikki søktu tá í apríl ella mars apríl tá ið kanska royndar at klára seg við tað sum var tá men kanska følir tað at tað gekk ikki men tey fóru so ikki møguleikan fyri at søkja frá fyrsta apríl men mugu søkja frá fyrsta septembur í fjør ella tveyogtjúgu um tað kundi vera ein møguleiki at tey vóru við frá fyrsta aprílmánað tey sum ikki hava sagt fyrrapakkan tað kundi verið ein møguleiki so fáa tey alla
periodina takk fyri
óni nolsø joensen gersælja takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja sjálvandi tað er ein ein nakað sum vit eisiniklduhygga upp á nærri í nevndini hetta her við tíðarskeiðnum men eitt annað sum sum eisini sum mann kann líkasum hyggja uppá tað er hetta her við at tá tað stendur í í í paragraff tvey stykki stykki tvey at tíðarskeið er frá fyrsa septembur tvey túsund og tjúgu til tretivunda apríl einogtjúgu at tey kunnu at sfeløgini og listafólkini kunnu vísa á at tey hava verið fíggjarligum tapi í tíðarskeiðnum og t akkurá tí tíðarskeiðnum frá septembur og til ári út tá hevur tá hevur slett einki verið so so eg veit iki um tað er kanska nakað sum mann skal hyggja eftir um mann skal hyggja eftir tí pakkanum sum var áðrenn at tey kunnu vísa á tey somu har tað tað er so nakað sum vit eisini kunnu spyrja um nærri í í í nevndini ogg landssýrismaðuin hevur sikkurt einaeina
meining um tað takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða
er dva cobsenstakk fyri hara formaður ja sum tað longu sakt so í viðgerðaruppskot sum løgslóg um stuðul til listafólk í sambandi við kovi nítjan og løgtingslógin fevnir um listafólk hvørt tiltøk er avlýst ella nógv avmarkaði vegna almenn tiltøkini um fyribyrging av kovinítjan og te imum hugtakis listafólk so er tað likmandi persónar ið hevur yrkisliga útbúgving ella sannsvarandi royndir ella sum fær munandi part av síni ársinntøku frá listarligum virksemi ella løgfrøðiligan persón í skrásettir í føroyum og hvørt virksemi bert er av listarligum slag og summi sum tað vísir á so er talan um fíggjarligt tapp aftur frá fyrssa septembur og tað er tí at tað var tá tann gamli hjálparpakkin fór úr gildi og so stendur fram til tretivunda apríl í einogtjúgu stuðulin kann í mesta lagi verða fimmoghálvfjerðs prosent av staðfestum og skjalbrógvaðum tapi bara fyri at nevna nøkur fakta nú havi eg snakkað um s nokkso nógv annað sum sum mann ikki pløvust at blía við at taka uppaftur fíggjarliga tapið skal í minsta lagi vera tíggju túsund fyri at blíva fevndur av hesum pakkanum og fyri at lúka treytir so skal an era búsetandi í føroyum ella hava fasttilknýti til føroyska mentanarpallin og tað er í samband við tey sum eru eftir tí nýggja sum er komið afturat í samband við at ein løgfrøðiligan persón ur vistmann er partur av einum einum smápartafelag og hevur síttivirksemi rundan um tann føroyska palliin ella inni á einari eina mentananliga ætlan sum gongur fyri seg í føroyum og ikki uttanlanda tað tað kann bert søkja sum stuðul fyri tiltøk sum eru í føroyum sum sum er í hesum pakkanum um viðkomandi og tað stendur eisini sum ein partur av pakkanum at visti mann hevur verið viðkomandi hevur fingið stuðul í aðrari almennari stuðulsskipan so verur tað mótroknað í stuðuli sambært hesari løgtingslóg hetta er eisini galdandi fyri almenna stuðul úr øðrum londum visti mann hevur fingið ov søkt annan stuðul aðrastaðni frá so fær mann ikki dpultanstuðul um sókn skal latast inn áðrenn fyrsta juni tað er eisini tað sambandið jons joensen tosar um í sambandi við ati at onkur kanska hevði verið for seinur av søkt í sambandivið tann fyrrahjálparpakkan konsekvensina av tí tað tað tað dugi ikki ordiliga at standa ag siga nakað her um nú men eg skilji frá onkrum sum mann hevur spurt inn til at tey kanska hava verið eit sinur seina sjóvarpallin upp á grund av tí at mann ikki ordiliga sá mann vildi líka síggja allan hvussu hetta útlarpstasi frá mars til til til septembur og hevur so verið forseinur áv søkt í sambandi við tann fyrra og og tað kann sjálvandi hava ver óheppið men hatta kunu vit eisini snakka um í nevndini a í sambandi váð fyrra pakkan eisini sum vit høvdu nú frá frá mars til septembur so havi eg tosað við onkran sum ikki oriliga sikkur um hann bleiv umføvndur kanska ikki eg skuldi rokna upp á tað og og tað er ikki altíð at mann hevur eitt øgiliga bílatið her og nú og so er mann kanska for seinur og so kann mann sleppa í partur av tí sjálvt um tølini vísa ma kann blíva partur av tí ttað er sovorði ting sum sum kunnu vera óheppin sum altíð eru tá ið man hevur eitt skerðingspunkt ha og tað stendur eisini apakkin eru ikki ómarkaður so visti fleiri listafólk enn játtand e til so verður stuðulin broyttur lutfalsliga tí at umsóknin hon niðug treytað av einum einari fgjareina fígging á fíggjarlógini hjálpa listafólk ið er rakt av kom vit grunda almenn tilmenn sum ger tað ómøguligt at virka tað er líkasum orsøkir til uppskotið ha mann mann hevur sett nakar treytir um at fólk ikki skullu samlast mann tykir møguleikar frá fólki at virka og vísa nakað av tí sum tey hava fram fyri fyri fyri fólki also fyri fjøldini men har vil siga kanska ati at tað batnar so hvørt sum vit kunnu samlast enn fleiri fólk so sær mann eisini at at tað er betri møguleiki at vísa sína listfram visti mann tosar um málningalistsar men so er tað er tað musikkur og annars konsertir og sovorðið ta tí at man sigur nemliga tretivunda í fjórða altso nú kunnu samla fimm hundrað fólk nú beginna treytirnar at at linka í sær sjálvum og vit vit eru n enn ikki komin til tretivud fjórða so tað tað burdi verið møguleikar aftaná tað henda stuðulsskipan er lík tí skipan sum var galdandi fyri tjúgu tjúgutjúgu onkrar tillagingar eru í sambandi listafólk og tað er tað við løgfrølipersónur er komin inn afturat sum ikki høvdu møguleikar fyri at søkja í tí fyrra umfarinum løgtingskjóli kemur í gildi og landsstýrismaðurin kann setandi úr við kunngerðn og tað er eisini tí at hvat nú visti øitl bakafall gera at mann kanska e brúk fyri hata skal eita tretinda mai so so tað tað gevur møguleika fyri í hesiher lógini at at landsstýrismaðurin kann setandi úr gildi við kunngerð og og tað er eisini vit upplivdu tað í fjør at so var tað tíðarskeið ikki so kanska so øgiliga rætt og so hevðimann fekk manneinki gjørt tí tað stóð eg í lógini men eg haldi aðr øgiliga gott og takka landsstýrsmanninum fyri at hann kemur o eg síggi a tá ið eykahjáttanarviðgerðin kemur tá er eg til dømis ítróttafólk við tað er so ikki við í hesum hjálparpakka men tað er við í so har hevur mann tær lógarmestu rammirnar í ordan har manglar mann bara kapital og tað jer hann sum skal til visti mansn skal kunna veita heina hjálp so tað er ikki ein ein lóg sum ein kom við nítjan lóg men men men útgangsstøðini men tað komn við so viðgera tá ið vit viðgera tað málið viðvítjandi eykajáttanin og so er tað hetta her við áhugafelagsskapum og og og

tað er so ótrúliga nógvir týdningarmikli ferðagsskapir sum er runt um í landinum hvar er kanska ein lítil loysti í forhóld til tvey túsund ogogtjúgu hevði kunnað ein lítil útrætthond ta hjálpt væl og men tað er sóra sum vit eg haldi eg skal hyggjast upá eini nevndarviðgerð um um nakað eg dottnir ímillum hesin her sum sum mann annars kann bøta uppá men tá ið mann nú fer aftur í fyr septembur so haldi tað er tað er fantastiskt altso tað vil eg siga tí tí at so bleiva tað ikki slept upp á fjall í nøkrum mánaðum inn ímillum men tað tekur við tá ið tá ið hin hjálparpakkin steðgaði so tað hdi tá tá haldi tær sømdirnar er upp á pláss eg haldi eisini tað vera ein stór jaliheit rundan um hetta her og og frameftir tað tað vil eg so siga kann mann so hyggja uppá men men hetta fer so fram til síðstu mánaðnum otað haldi er gott tí at tað kunnu fleiri fólk samlast nú altso s táð liggur í løtuni so kunnu fimm hundrað fólk samlast og tað letur upp fyri størri møguleikum á hesum marknaðin eisini enn mann hevur havt tað tað má hann bara kenna og visti mann hevur havt nøkur ting so kann mann beginna at at virka á hesum mentanarpallinum eisini í forhold til at mann kann samla nøkur fólk í mun til tað mann ikki kundi tí so nógv millumatkun samma tíggju og so bleiv tað hundrað hndrað og fimm hundrað to tá er tað heilt aðrar fortreytir og tað sær mann eisini at tær fortretirnar verða eisini brúktar í ein vissan mun men men tað man far aftur í septembur tað kann rætta upp upp á nakað at mann liði stillur í fleiri mánaðir kanska ikki hevur kunnað gjørt so so øgiliga gott tað kan fra aftur tí framítíð hald næstan tað bestu hjálparpakkin til tað tað loystist upp og og um hann segði at nú nú kundi mann virka tí nú vórðu tey vaksineraði so so tað var ja vissti allar hurðar latast upp so so ver hetta eisini ein partur av tí jaliga sum so fer at henda púra vist eg hugsaði enn í gjár ta tosaðu við fólk í sambandi við vaksina sjónir tað var í í kringvarpinum og bara tað at tey vórðu vaksineraði so høvdu tey høvdu tey planir um at fara út at ferðast og vitja familju og ommubørn og alt hetta her so so tað er púra vist at tá ið tá ið vaksna sjónirnar koma upp á pláss so so vil e ann eisini síggja at fólk flyta seg aftur í samfelagnu
takk fyri frú forkvøldi ja takk næsta røða er beinta
acobsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot um stuðul til listafólk í samband við kom vi nítjan hjálparpakkin sum varð samtyktur í summar hann fór úr gildi seinast í august í fjør og vit vita at listafólk hava eftirlýst eini ein nýggjan hjálparpakka og spurti fyri nær nýggju hjálparpakki kom og tí tað kanna kanska undraat hjálarpakkin kemur so seint men tað skal sigast eg fegnist um at hjálparpakkin er komin og at hann tekur við har sum hin slepti men eitt sum eg hugsaði um tað er hetta her við at hjálparpakkin sambært hesum fer úr gildi tretivunda apríl ella tað er hartil listafólk kunnu søkja tað er um tvær vikur tað far meg at hugsa eit indur um hvørjar tankar landsstýrismaðurin hevur gjørt sær um tiltøk sum festivalar og annað sum ætlan verður í summar teir fyrstu teir eru longu í mai og so er tað aftur juni juli og august men vit hava ikki fingið greið boð enn umhvørvisfestivalar og tiltøk fara at verða hildin hvussu støðan verður og tað er sjávandi eisini væl skiljandi tí at søgan við koronu hon broytist alla tíðina og tað tað kann vera trupult at gera sær metingar um tað og tí hugsi eg at tað kanska hevði verið rættasta at onkursvegna longt gildistíðina ella í øllum førum kunna bøtt fyri soleiðis at tónleikarfestivalar og onnur tiltøk framsýningar ella hvat er sum ætlani skulu vera í vár og í summar at tey ikki onkursvegna koma í rassaft um so er at tey verða noyd at avlýsa men tað kemur landsstýrismaðurin kanska at greiða okkum nærri frá seinni í dag sum føroya røðarana hava sagt so samstarva við mentanarnevndini væl um tann undanfarna hjálparpakkan og tað vænti eg eisini at vit fara at gera um henda hjálparpakkan til listna
ja takk fyri frú forkvinna ja takk fyri her var ein
viðmerking hervør polstóttir ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja í uppskotinum so verður einki nevnt um alment gagliga felagsskapur ella millu annað skótar og dansifeløg sovíðari hugsaði at spyrja beint í løgi um tað e nakað tey fara at viðgera í mentanaarnevndini at kanska at fáa tey uppí umframt eisini at viðgja gildiskonuna tí tað virkar eitt sinur meira kottligt at at hon fer í gildi áðrenn summarið sum er ríkti við mentanarlívið fær í gongd takk fyri

beinta løgu jakobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi um at skótar og dansifeløg og aðrir felagsskapir gera eitt megnararbeiði sum hevur rættiliga stóran týdning og tí sjálvandi er hetta nakað vit eisini fara at tosa um í mentanarnevndini og tað gjørdu vit eisini tá ið hjálpapakkin varð tann undanfarni hjálpapakkin var til viðgerðar og tað er kanska eisini okkurt sum landsstýrismaðurin kann koma at svara okkum upp á seinni hvussu tey verða fevnd av hesum pakkanum her og viðvíkjandi tí at freistina søkja tað er fram til tretivunta apríl tað vónir eisini at landsstýrismaðurin kann greiða okkum eitt sindur nærri frá hvussu tað verður við tí soleiðis at umsvera tiltøku seinni í árið verða rakt onkurvegna av koronan men alt er altso fegnist seg um at tað nú eru kemur ein hjálparpakki til listina og listafólk tí tað vita vit at
tey hava eftirlýst rættiliga leingi takk fyri frú forkvinna ja takk næstur at røða er steffan
tayfrú ovinna hetta lógaruppskotið líkist sjálvandi øgiliga nógv tí sum vit viðgjørdu í fjør men eg vil siga at hetta uppskotið er meir útgreinandi serliga tá tað kemur til hugtakið listafólk hetað varð nevnt talan um likamligan persón og løgfrøðiligan persón og afturat tí stendur at at listafólkið skal vera búsitandi í føroyum ella hava fast tilknýti til føroyska mentanarpallin tavil siga at tiltøkini skulu hav verið í føroyum so tað eru øgiliga væl útgreinað í her í mun til tað fyrra uppskotið sum kanska var øgiliga stutt og greitt og kanska gjørt í ei nógv størrum hæsti enn hetta uppskotið ahog so er prosentparturin fyri váitnarstuðul statvekkt fimmoghálvfjerðs prosent og minst markið minsta markið r statvakk tíggju túsund krónur so tað er akkurát tað sama so eg annars líkist uppskotið øgiliga nógv men tað er betri útgreina og tað tað haldi eg sjálvandi er gott ogog listafólk tað kann vera so ræðiliga nógv tað kann vera tónleikarar taka onkur sum málar list sjónleikarar og og annars útinna onnur listaverk og eg haldi tað hjá tónleikarum og øðrum sum framføra er kanska tan mest ítøkiliga at tey ikki hava havt møguleikan at framføra íhjá tónleikarum til dømis eitt er at geva fløgi út men men framførslurnar er nógv tann størsti parturin av inntøkuni hjá allarflestu tónleikarunum og ja undanfarnu røðari beinta løgu var inni á hesin her og hervur postsetur spurdi eisin inni til tá hetta her við festivalum og og almennum tiltøkum ella almenna gagnlig tiltøk og tá tað kemur til festivalarnir so so eri eg sjálvandi ein stór óvissa enn um tað er reiðiligt at halda teir ella ikki so tað haldi eg mam ma bara bara síggja an og almannagagnling tiltøk ja eg hví tað ikki er við tað tað kundi landsstýrismaðurin gott greitt frá tað er kanska ikki líka aktuelt í hesari støðuni sum sum tað var í fjør tað spittitrýstið er ikki tað sama í dag men og og tað tað síggja vit eisini á tilmælunum sum kom út níggjunda apríl komið nýggj koronatilmæli og tá bleiv boðað frá at at í mesta lagi fimm hundrað fólk kunnu savnast í skipaðum bólkum og tað tað er framførslu og annað so er tað sjálvandi lætt at at gera tað til ein skipaðan bólk við a tá ið mann jú í forvegin selur atgongumerki á anna og tí skuldi tað verið øgiliga lætt frá nú av og frameftir at at fingið hesar inntøkurnar sum annars ikki hevur fingið og tí haldi eg tað er fínasta í ordan at at í hesum uppskotinum at tú sleppur at søkja fram til tretivunda apríl og so má mar at síggja hvussu hvussu gongdin er tí við verandi gongd so verður tað allarhelst ikki brúk fyri hjálparpakkum í sama mun í øllum førum av hesum slag og undir fíggjarligum avleiðingum so stendur at ætlanin er at játta tríggjar komma fimm milliónir til endamálið ið hava ikki hugt í eykaeykajáttanarlógina men tað er tað er nokk tað sum stendur í har men tað sum vit vita frá frá teimum pakkunum sum blivu játtaðir ja fyrsti á annar og triði so hava biløpuni oftani verið nógv lægri enn tað sum mann hevur játtað saman gjørt tað upp so hevur tað verið væl lægri men tá tað onkur hevur sum nevnt at tá komu til listafólkini so vóru tey kanska ikki nóg væl fyrireikaðir til at skula skjalprógva alt ta alla tann inntøkumissin tey hava havt so møguliga tey eru meiri fyrireikaði upp á tað nú og hava skipað sín roknskap betri ella ella hvussu mann skal siga og og tí ger tað lættari hjá teimum at søkja tí tað nevndi onkur kundi verið ein orsøk til at at tað var so nógv undir tað tað játtaði upphæddina men tað er jú so bara ein meting og allar metingarnar hava verið hægri enn tað sum er blivið givið út hjálparfólkum inn til víðari visti e ikki fara heilt skeivur øannars er ikki ógv at leggja afturat eg haldi hetta uppskotið er gott tað er betri útgreinað enn enn tað seinasta og tá tað kemur til festivalarnar úr dag so mugu vit síggja han hvussu hvussu tað verður
í summar takk fyri ja takk har var ein viðmerking frá jóhannes
hannes joensen ger sovæl frú forkvinna eg ætlaði bara at spyrja røðarin nú veit e tá i viðgjørddta seinast tá varð almannagagligur felagsskapi tað var jú nógv tað eru eisini trúarfelagsskap og har veit eg at nesvík brúkti hevði gleði av tí leghús o nesvík so veit eg eisini at dansifeløg hava átti at verið sera virkin nú í í vetur og tey hava ikki kunnað gjørt tað so har eru nakrar mistar inntøkur sum hava verið so tað hevði kanska verið fínt at fingið tað við eisini hvussu er tað sum er fyri ár tveytúsnd og tjúgu í øllum førum
takk fyri
ja takk steffan klein poulsen gersovælja tað kundi nevndin sjálvandi viðgjørt og eg yvisti í at landsstýrismaðurin kann greiða frá hví tað ikki er við nú men støðan er so ikki tann sama nú tá vit viðgera hendan pakkan aftuhjálparpakkan aftur til listafólk í mun til ta støðu støðuð í fjør og men tað r tað skal sjálvandi eisini viðgerast í mentanarnevndini har er hava ikki umboð men tann spurningurin haldi eg sjálvandi kann roysast og eg vænti a landsstýrismaðurin dugi betur at greiða
frá hasum enn eg takk fyri forkvina ja takk næstur at røða er bjarni kárasom petersen
fyri frú forkvina vit eru vit eru enn í í í hjálparpakkunum fyri hesum umganginum og í hesum førinum so snýr tað seg um eina løgtingslóg um stuðul til listafólk í samband við korona ella koma við nítjan

sum sum sum yrkisgrein ella vinnugrein hevur sjálvandi merkt av at tað kann vera rættiliga óstøðugt tað kann vera ringt

fulla tíð tað er verr enn so øll sum megna hava tað sum sítt sum sítt starv burturav tó eru tað nøkur sum hava tað sum ein rættiliga stóran part av inntøkugrundarlagnum bæði sum likamlig likamligur persónar og løgfrøðiligur persónar og sjálvandi nú tá ið korona hevur gjørt um seg í í í verðini o í føroyum nú í eitt ár so hevur tað sjálvandi verið øgiliga nógv tiltøk sum hava verið avlýst bæði stór og smá og tað evr jú máað undir thev etið ein stóran part av inntøkunum frá teimum listafólkunum sum sum virka her í føroyum eins og at vit hava hjálpt aðrar vinnur hjálp starvsfólk og og ferðavinnuna so haldi eg eisini at tað er pá si pláss at viti veita ta listarligu greinina ein ein styrk soleiðis at tey kunnu hóra undan tí at umframt at í forvegin vera ein rættiliga óstøðug vingreind so verður hon ikki støðugar við ati mann mann livir tí óvissuna sum mann livir við nú undir korona ø hetta her uppskotið frá landsstýrismanninum er er eitt eitt fínt uppskot haldi eg tað er tað rætiliga væl nágreina eg haldi tá ið vit viðgjørdu tann undanfarna hjálparpakkan til mentanar og listaøki tá var tað kanska øgiliga nógvir ósvaraðir spurningar ella í øllum førum øgiliga nógv ivamál tað haldi eg er blívi væl frægari í hesum umganginum h tað snýr seg um likamligir persónar ella løgfrøðiligir persónar sum hava ikki listaliga útbúgving ella samsvarandi royndir og ella annars virka og fáa e munandi part av ársintøkuna frá listarligum virksemi og har er eitt eitt lágmark fyri ta fíggjarliga tapið og annars er tað fimmoghálvfjerðs prosent av staðfestum tapi og aftur her tá mann er á tí listarliga økinum so kann tað kanska vera eitt sindur trupult at staðfesta skjalprógva potensiella inntøku og og tap tað tað gnú veit eg ikki hvussu stórir trupulleikarnir eru men men vissu nakað er ein indikatorur fyri at tað er eitt problem so haldi eg tað er nettup tað at mann til dømis játtaði rættiliga nógvir pengar seinasta umfari til stuðul men tað bleiv ikki so nógv søkt og tað er kanska akkurát tí at mann hevur nokk so trupult við at kunna skjalfesta hvat mann hevur av mistari í inntøku og tí velur mann kanska bara lata vera við at søkja tí tað er meira møði enn føði so tað er kanska eitt eitt problem tað hevður kanska verið ynskiligt at fingið fólk inn at forklárað eitt sindur hví hví tað ikki verður søkt í tann mun mann kanska kundi ímyndað sær at tað bleiv tí at vit hava ferð aftaná ferð hoyrt fólk úr tí listarliga umhvørvinum rvart góð um hvussu truplar umstøðurnar eru og tað tæð so ikki søkja má má væl saktans veg eina ábending um at tað er eitt ella annað sum forðar teimum fyri at at fara aktivt inn at søkja tað tað vita vit so kanska ikki so ræðuliga væl øhhsjálvandi tað er tað e eit sindur trupult at tosa um list yvir á ein kamb tað kann vera so nógv tað kann vera málað og selja málningar altso vørur tá blívur tað kanska eitt sindur øðrvísi í mun til vissu tú brúkar hvørt vikuskifti upp á at spæla nøkur løg í í einari kafe ella eitt annað tað kann sjálvandi ikki ordiliga at samanberast sjálvt um tað er innan fyri somu vinnugrein øtað haldi eg mann má onkursvegna at taka hædd fyri annars er tað gott at mann dugir at skilmarka tað at til dømis treytirnar at mann skal vera búsitandi í føroyum hava fasttilknýti til føroyska mentanarpallin tað er sjálvandi fyri at fyri at avmarka hvør kann søkja tí at tað er nettupp tey sum upptraðka og og og virka í føroyum sum vit fyrst og fremst skulu taka hond um og kanska serligu tónleikavinnuni og so so framvegis tað er eyðkent við at verða bæði nakað sum er á á lokalt plan men men so sanniliga eisini globalt øh so er taðhetta her við við tíðarskeiðnum øhmann kann søkja um stuðul fyri tíðarskeiðið fyrsta septembur tjúgu tjúgu fram til tretivunda apríl tjúgu einogtjúgu nú vita vit á góðum grundum ikki hvussu hvussu hetta summarið fer at hátta sær men mann kann ímynda sær at tá ið smittutrýstið er so lákt fyri seg at siga einki í føroyum so er tað nógv sum tala fyri at tey sum virka á tí tónlistarliga økinum og listarliga økinum sum heild allarhelst fara at kunna virka eftir nøklunda vanligum treytum øhtað vil siga at tay nokk eru grundarlag fyri hjá teimum at fáa tær inntøkurnar sum tær hava verið fyri uttan tað tíðarskeiðið sum lógaruppskotið fevnir um øh eg haldi at tað er rættiliga rímiligt frá fyrsta septembur tjúgutjúgu til tretivunda apríltjúgu einogtjúgu eg haldi teirra ssong byrja nú so tað er kanska ikki so nógv at at stúra fyri í so máta men har er tað aftur hetta her við sum eg nevndi í áðni hvussu skal mann kunna skjalprógva at mann hevur mist fimmoghálvfjerðs prosent av sínari inntøku í í tí yrkisrættarliga

er eitt sindur trupult at at skjalfesta kann eg ímynda mær í øllum førum øheg havi ikki so øgiliga nógva at leggja afturat hereru sjávandi nógvar ásetingar um heimildir hjá hjá taks og yngra ving viss mann er goldi far nógv út og forceldrvart men sum heild taki eg vælímóti hesum uppskotunum og og og og síggja positivt upp á tað trupulleikin er kanska tað at hetta her uppskotið er jú nokk so spesifikt til listafólk og tað kann vera problem tað tað veit eg ikki nóg væl men tað kann potensielt vera problem tí tað eru so ræðliga nógvir aðrir bólkar í í mentanarøkinum í sínari breiðari í breiðari merking sum eisini hava tørv á á stuðul tað hevur verið nevnt millum annað ítróttarfelagsskapur og og og og festivalarnir og og almannagagnulig tiltøk og dansifeløg og so framvegis eg havi kanska eitt sindur trupult við at taka dagar ímillum hvussu tað stendur til hjá teimum í dag meni tey munnu væl saktans eisini tað man væl saktans eisini knípa við inntøkuni hjá teimum eins væl og tað gera hjá listafólkini tí skal mann kanska fara inn at umhugsa um um tað eru aðrir bólkar sum skulu uppií hetta her serliga visti tð er tað at puljan er hálva fjórði millión um mann ikki sær fyri sær at tað vera so nógv sum søkja jamen so kann tann puljan kanska deitast út til fleiri partar vissu tað munar øhmen eg haldi kanska tað sum er mest interesant at viðgera er ati síggja hetta paradoksið við at vit játta knappiliga nógvir pengar til til at søkja um til stuðul men at tað kanska ikki eru so nógvar umsóknir sum mann kundi ímynda sær og so kanska finna út av hví tann fløskuhálsurin eksisterar tað haldi eg nokk so viðkomandi í í hesum øpunum eg hevði ikki so ræla nógvat leggja afur
graft í hesum umfari eg takk fyri meg fri forskaninum ja takk fyri næstur at røða er jennus av rana landsstýrismaður
og takk fyri eina góða góða viðgerð eina positiva viðgerð og eg vil eisini siga at tað tað hevur verið tað sama positiva sum hevur gingið aftur tá ið okur hava havt samband við við hesi sum verða fevnd av hesum uppskotinum okur hava havt nógv samband við við lisa

og tað er ki ivast í at okkurt er sum ikki er við tey høvdu nógv góð hugskot hvussu mann kundi gera men eg haldi at so hendir og knappliga tað at okur uppliva tað positiva at at knappliga kunni okur fara og og lata samfelagið nógv meiri upp aftur í eg siga at eg haldi sjálvur at okur kundu havt gjørt gjørt tað skjótari tað tað vil eg siga tað er mín persónliga meining skjótari okur hava gjørt og og eg síggi fram til at at tað fer at ganga skjótar at okur torar at taka nøkur stig tí tí eitt er eitt er at verja á markinum tað gera okur og tað gera okur gott og eg haldi at okur kunnu saktans fáa størri fyrimunur av tí við at við at lata landið sum har er eingin smitta er staðfest lata tað meira upp men tað er so ein onnur

onkur hevur nevnt við nomið við hetta her við ítróttinum ja hann er eisini hann er bara ikki í hesum uppskotinum hann er í eykajáttanirnar uppskotinum sum kemur til viðgerðar í komandi og bæði økini listin og ítrótturin standa til at fáa tríggjar komma fimm milliónir heðins agareasen tosaði um týdningin av list um mentan sum heild og har kunnu okur bara vera púra samdur líka kanska fortelja at eg var páskaaftan og her niðri í miðbýnum uppi í miðbýnum har sum mynd list er og har høvdu tey eina har opnaði tey eina nýggja itasju niðan sitasju og høvdu gjørt hava gjørt eina stovu har tey kalla viljomsstovu tað var ein leygardag á skaftan og gott veður tíbetur men tað var áhugavert at síggja hvussu fólk flokkaðist inn har tað gav ein ein ja mann legði merki til hvat tann áhugafólk hava fyri list tí tað var kø tað var ein røð av fólki út úr hølunum og heilt út á á gongubreytuna og og niðaneftir og tað var eisini nekheilt andav eisini røðni har sum tey sum høvdu keypt skuldu skuldu avgreiða teirra málningar so føroyingar hava brúka listinav nógv eitt dømi sum lisa tey umboðini h lisa førdu fram fyri okkum hvussu trupult tað er tað var einum øðrum øki hetta vóru og málningar men tað var tey sum syngja gera fløgur sovíðariha tey framleiða sínar fløgur nógvar útreiðslur og hvussu selja teyr sínar fløgur jú tey skulu út at halda konsertir og tað er har tey tann parturin eru blivin so nógvur raktur tí tæ øllum teimum nógvi konkonsertunum saktans eina tretivuogfjøruti konsertir har tey fáa inntøkurnar inn aftur har tey skulu selja og har hava tey verið verið rakt so eg eri glaður fyri at okur kunna kunnu hava hendan møguleikan at veita teimum eina hjálpandi hond og glaður fyri at tað var so vælsignað at okur sloppu undan at gera tað sum sum mong væntaði okur fóru at gera við byrjanina av koronakreppuni at okur fóru at læsa samfelagið og tað vóru nógvar røddir sum vildu hava tað at læsa ta upp aftur meira niður ella harðari niður tað hevði verið ein vanlukka og hevði gjørt tað at okur kanska í dag ikki høvdu møguleikar fyri at hjálpa so gott sum okur gera so tað hevur gingið ómetaliga gott tey sum hava havt orðið og eg il takka teimum einaferð afturat positivt gott uppbygjandi hesagariasen djóni nolso joensen edva jacobsen beint á løgu steffan klein poulsen og bjarni kárasun petersen tað er verið nøkurlunda tað sama sum hevur verið ført fram hetta her at hvíikki áðrenn septembur hevur onkur sagt farni hjálparpakki gekk til septembur hesum gongur so frá septembur til tretivunda apríl og ja hví ikki altso tað tað var ikki tað var ikki natúrligt í í okra hug at fara at gera lat ein hjálparpakka galda inni á øki hjá einum øðrum hjálparpakka tá hjálparpakkin gekk til fyrsta septembur og tað kann væl vera at taðr sum sum vóru forseinast søkja og vildi ynskta at tey kundu fingið møguleikar fyri og sagt aftur men tað kann nevndin so taka og og kanna tað viktiasta tað er tað at okur gera arbeiðið sum okur gera so gott sum møguligt so vsi tað verður mett at at vera skilagott so kann nevndin kanna tað og kanska koma til eina

almannagagnligum nesvík bleiv nevnt og kanska fyri at taka tað síðst sarepla bleiv ikki nevnt men eg haldi meg vita at at sarepta hevur boðað frá at at tey tey fingu forrestini ikki frá úr seinasta men nú hugsi meira um hetta her eini eini felagsskapur sum tekur frá børnum og summarið og annar tey hava hvussur boðað frá at tað verður opið har í summar haldi eg meg vita og eg gann ikki út frá t tað saman við nesvík tað tað gangi út frá eg havi hvussu ikki hoyrt hoyrt nakað annað tað var nokk eitt ivamál hjá nógvum um tey skuldu lata vera við í fjør landsstýrið heittið á tey um ikki at at steingja tað kann so diskuterast hvat hevði verið best at gjørt men tey vaikki at hava børn í fjør bæðir felagsskapirnir eg vóni at at at teir báðir hava opið í ár og tí tí verður tað kanska ikki so neyðugt hjá nesvík at søkja ey hava so ikki hoyrt um at tey hava hava sent nakað ynski inn um tað og aðrir áhugafelagsskapir tað er líkasum at tað hevur ikki verið so kritiskt sum tað var í fjør vár og tað er kanska tíð gr ikki at hava hoyrt so nógv til teir felagsskapirnir og metað at at neyðun kanska ikki er so stór men har hevur nevndur so eisini møguleikar fyri at at kanna tað og og bøta um tað vis tað er er soleiðisis tað vísir sg sum at okur hava tikið so er ta festivalarnir og har kom eg aftur til tað sum sum eg førdi fram at jeg hopi at okur okur koma at síggja nnar føroyar sum lata nógv meiri upp altso nú er er marki uppi á fimm hundrað sum kunnu samlast og eg vóni at at tað gangur skjótari fyri seg at okur koma koma hægru upp kanska loysir tað trupulleikan í hvussur teir fyrstu festivallarnir so víttu eg veit at eg veit ikki ikki so nógv um teir eru nógvir men eg haldi meg vita at teir fyrstu festivalarnir teir eru ikki kend fyri at samla so nógv teir kanska heldur ikki ætlaðir at samla so nógv tann fyrsti er væl ein sum sum er í vági sovitt eg og og har siga tey at tað plagir at vera ein fimm hundrað fólk som koma aðrur sum við byrjanina ikki eru teir teir størstu og kanska eg eri kú komin til ta punktið at okur hava givið loyvi til uppafdur fleiri tá ið teir ordiliga stórir koma men tíðin vil vísa tað og og okur eru jú til arbeiðis so tað sjálvt um tað verðar ein summarfyri í ár so erkur øll arbeiði sum kunnu altíð vissu tað ikki skuldi gingið sum okur vóna komu saman og bøtt um tað

hetta her sum bjarni kárasom petersen nevndi at møguleikin er at kalla listafólk inn í nevndina og tað vilja eg so avgjørt viðmæla og hovur fingið hvussur gott burtur úr tí steffan klein poulsen tosaði um at tey vóru betri fyrireikaði nú kanska at søkja úr hesum pakkanum tað vóru nøkur tjúgu so wítt eweit sum søkti seinast og av ymiskum orsøkum senda dag niðri ein seks sjey og tað tað var væl bara eini knappar sjey hundrað túsund sund listafólk fingu burtur úr tí pakkanum her havi okurn so sett tríggjar komma fimm milliónir av so tað skuldi verið verið í lagi haldi
takk fyri havnur ja her var onkur
viðmerking steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina nú hava vit viðgjørt listafólkini og ein stuðul til listafólkini men eg fóri eisin thugsað um vinnuna rundanum listafólkini sum skapa karmar sum sum sum syrgir fyri ljósið ljóð og og nógv annað til til tað framførdur sum eru og tað er ein rímiliga stór vinna sum hevur ligið øgiliga nógv at henda vinnan væntaði faktiskt tað besta úrslitið ella størsta umseting í øll førum í tjúgu tjúgu tí tað var ein so stór rúgva av tiltøkum á skránni og tí haldað er øgiliga positivt at at vit koma har til at fimm hundrað fólk kunnu kunnu samlast og og og eg vóni eins og landsstýrismaðurin at fleiri og fleiri kundu samlast so skjótt sum gjørligt tí at heta her skapar øgiliga ringvískingi av eitt er listafólkini sum skapa innihaldið men eru so nógv fólk sum sum skapa karmarnar rundanum og tað er eisini ein
stórvinna
ja takk jenisarana ger sovælja púra rætt tað verður okur kenna hetta her tblivur slanga eftir hondini at bestu hjálparpakkin er at lata samfelagið upp aftur og eg vil eisini siga fyri hesi fólkini hesi dugnaligu fólkini í ljósu og og ljóvinnuni er hesin pakkinum í sær sjálvum ein ein ein jpakki ein inderektaður hjálparpakki tey sleppa í gongd aftur og men annars eru tey eisini fevnd av øðrum hjálparpakkum so so tað er hetta eru dugnaligur fólk og og er glaður fyri at tey hava hildið úpp su havi tosaðu nógv av teimum meðan hetta staðið uppá og tað tey eru óførd tey hava bíðað og tey tey geva eina fantastiska góða hjálp so eg unnu teimum
aftur
ja takk ingilín didriksen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er øgiliga gott at landsstýrismaðurin kemur við hesum hjálparpakkanum ø tá mann hugsar um listafólk serliga innan fyri upplivingarlistina altso sjónleik og tónleik og so framvegis ha so hevur tað inntil nú kanska veri ein øgiliga stór ósikurheit um mann skal fara at atseta ein eitt stórt verk í í gongd og hava konsertir og hava sjónleikir framvegis so man skal fara at planleggja tað har hevur mann s kanska í summum ørum førum valt nú strekkjir hetta seg aftur til septembur har mann summum førum valt ikki at at seta tar á skrá hvat ger mann har tí at tað eru jú ikki tiltøk sum eru blivin avlýst og sum mann kann vísa á hevur havt ein fíggjarligan mist men tað er allíkavæl tiltøk sum ella listafólk sum líkasum liggja
nær takk
ja takk jenisarana ger sovæltað er púra rætt ír eg hevði ætlað mær at at lesa burtur úr viðmerkingunum um júst hatta men so kiksaði teldan tá eg setti hanna frá mær so eg fái ikki lisið burtur úr men í viðmerkingunum til grein tvey eg haldi tað er punkt fýra tvey har har stendur væl útgreinað at í tí førinum at mann ikki kann vísa á manglandi inntøkur men at mann kann vísa á at mann hevr havt útreiðslur av nøkrum sum mann ætlaði sær skuldi fara í gongd men so mann eg so ikki fekk sekt gongd allíkavæl at og at mann hevði kunnað mann kann vísa á at vismann varð sloppin í gongd við nakað so heði hevði mann fingið inntøkur at so verður tað góðtikið so eg haldi at mann bundi væl ella so so væl um har sum mann kann so eg vóni at tað er
takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í mentanarnevndina so fara vit víðari til punkt fimm á skránni og tað er nei punkt seks á skránni orsaka tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál hundrað og áttaogtretivu tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um tillaging av próvtøkum á gymmunasialum miðnámi orsakað av kovit nítjan stendur at tær beint beinleiðis til aðru viðgerð sku g ikki hava fyrstu viðgerð ja ókey ja so fari og biðja um framsøgufólk til hetta málið kommunasialum miðnámi orsakað av kovit nítjan ja fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen og fyri javnaðarflokkin jóhannus joensen og fyrstur at røða er beinir
hannusen gjørt so væltakk fyri frí fólkinahetta var uppskot um at tigliga próvtøkur av kommunatialum miðnáma orsakað av covid-19 og vit høvdu eitt líknandi uppskot her síðsta vár tá fevndar so um alt skúlaverkið men nú er tað so bara miðnámsskúlanir mann mann hevur í snær og orsøkin til tað er tað at sjálvandi skúlagongdunum hon hevur verið nakað merkt av koronu sum alt annað og hetta kann skula vera sum miðnámsskúlin har mann hevur havt fjarundirvísing við nógvum høpum og men tað sum kanska er tað serliga til at mann ger eftir tað er tað at í danmarkar er tað júst ov sær at skúlagongdin hevur nógv merkt av koronu og og at sama hevur mann harboðin gjørt hesar tilhendingar við próvtøkum at mann faktiskt lækkar próvtøkurnar í staðin fyri so ger mann tað at ársmeti verður so tað sum telur og tað er jú so sær at tað eru nógv føroyingar tá teir fara at næða útbúgving víðari so fara teir niður til danmarkar og mann metir tað at fyri at føroyskir næmingar miðnámi ikki skulu vera verri stillari enn teir donsku so so skal mann gera hesar broytingarnar og eg haldi at mann hevur hoyrt um at tað er kanska serliga tí at tað vístir seg at serliga skúvoyligum próvtøkum at at næmingar hava lægri karakterir til próvtøkurnar í mun til hvat mann hevur á orsmetinum og tískil kunnu føroyskir næmingar koma í eitt vanbýt í mun til danskar tá ið mann tosar um tosaður mann at síggja inn á hægri lærurstovnur og tí er tað tørvur á at fáa hesa heimøllina og eg haldi ikki so sjálvur tað er gott at eg kemur nú vit hava hoyrt um tað í eina tíð at landsformaður var út á at siga um at mann fór at gera hetta er væl tað gott at mann fær hørt fallt árnaðist viðurkent nú men eg haldi eisini at mann kann spyrja kanska hví tað er ein fyrimunur fyri føroyskar næmingar at at teir sleppa undan próvtøkum ímóti lærarar sum mann tosar um við teg við miðalkarakterum sum kann spyrja hví tað er tað kanska próvtøkuangils ella er tað okkurt heilt annað men sum sagt særliga gott at hetta kemur nú og at eg skal fáa ein sjálvar viðgerð so at skúlarnir og næmingar kunnu fáa at vita nokk so skjótt hvat fyri treytum tey fara at undir próvtøku og annað

ger so vælformaður ja eg haldi at hetta er gott at tað kemur á borðið beinanvegin hetta uppskotið hetta er løgtinslóg um tillagingar av próvtøku keminatialum miðnámi orsakað av kovid nítjan eg haldi eg tori at siga at eg vísti landstýrsmannin á henda hesa avbjóðingina herfyri og tað kann hann sjálvur vátta men men men tað er gott tat vevðurgjørt nakað við tað tí tað eri gleðiligt fyri næmingarnir hjá okkum sum nú verða lidnir tí teir næmingar sum blíva lidnir nú á miðnámi teir skulu søkja saman við næmingum ella á sama føti við næmingar niðri í danmark vith eina felags skúlaskipan tá að kemur til universitetir og tað ger so tað at næmingarnir hjá okkum í føroyum eru verri stillar vistu tey ikki fáa nøkulunda somu treytir og tað er soleiðis at næmingar í danmark hava fingið góðskúða rættiliga nógv tað vil siga tey sleppa undan at fara upp til próvtøk í rættiliga nógvum lærugreinum og tað ger tað at tey fáa ársmet í staðin fyri og hagtøl siga tað at ársmetini eru hægri í mun til próvtøkumetini tað ger tað at næmingar í danmark tá teir søkja eina hægri útbúgving hava eitt hægri miðal tal statistisa enn føroyskir næmingar hava tí føroysku næmingarnir skulu í fleiri førum upp í fleiri lærugreinum til próvtøku eg meinia tær tvær lærugreinir sum verða í føroyum verða skerd ella verða frítiknar fyri at fara próvtøku eg meini tær fleiri niri í danmark eg havi hoyrt heilt upp til sjey men eg meini fimm ella sjey lærugreinir men sjálvandi danskarar hava verið harðar raktir enn føroyingar tí danskir næmingar hava verið í rættiliga langa tíð heima og hava fjarundirvísing heimanífrá og tað kann vera avbjóðandi eisini hjá teimum men nú veit ikki landsmaður kann koma at greiða frá hvussu hvussuta kemur at raka næmingarnar í føroyum og í danmark ella í mun til næmingarn í danmark men tað er so heilt víst at vis næmingarnir í føroyum ikki høvdu fingið hesa her henda lættan her so høvdu teir havt eina verri støðu tá ter skuldi søkja á universitet í danmark í summar so hetta er gott tá kemur á borðið eg kundi kanska ynskt mær at vit høvdu akkurát somu tey túsund sund donsku næmingarnir soleiðis at somu lærugrein sum danskarar í frítikninfyri verðatað eisini frítøkni fyri at fara til próvtøkuymeni allir bati bøtur og eg haldi at tað er gott at vit fáa nakrar lærugreinar frítiknar fyri próvtøku soleiðis at næmingarnir hjá okkum í føroyum hava betri møguleika at sleppa inn á eina hægri útbúgving í summar so eg vil takka fyri hetta kemur á borðið og taktakið undir við tí og vóni at vit fáa

stýrismaðurin jensaranarðið gersvælja tá eg hoyrdi um hetta her fyrstu ferð tað er rætt sum seinasta røðari sigur at hann gjørdi meg bara við ett her og vór kun eftir var eg í fuglafirði til skúla fm og at døgurða kom so tíðindini um at ja tað var prát við tveir næmingar um hetta her teir dugdi gott at greiða frá teir drugdu so gott at greiða frá tí at at at eg skilti tað væl altso nú nú hevði eg sjálvandi fingið eina frágreiðing frá jónis joensen fyrst men og tað er væl greitt frá her eisini at ársmetini og og próvmetini tey sannsvara ikki altíð so koma ein so bleiv ein ein undirskriftsamning millum næmingar eg haldi at tað vóru yvir sjey hundrað sum høvdu skrivað undir har tey bóðu um at fáa broytt tað soleiðis at tað blivið ársmetini sum vórðu galdandi í próvinum tey munnligu orsmetini meini eg at tey høvdu skrivað og tað ta broytingina gjørdu okurt so at okur tóku tey skrivlig at tey sleppa frá tveimum skrivligum próvtøkum tí at tað vísti si við teimum kanningunum sum blivu gjørdar at tað var ikki tann stóri munurin millum munnlig próvmet og ársmet lítil eingin men tað var ein stórur munur millum í miðal millum tey skrivligu og millum tey skrivligu ppróvtøknatøkumetini og og og ársmetini tað var stórur munur so har var veruliga nakað at at finna og so spyr sata joones joensen ella var tað beinir um um tað kann hugsast t um nakað við eingilst at gera men eg haldi at tá ið tð tð tað er skrivligt so burdi mann líkasum fingið nærvan lut kontrol tað plagdi mann hvussu so skuldi sligað út kanska í teimum munnligu próvtøkunum men har har var líti leingi munur tað tað undraði meg og tað var eisini tað sum næmingarnir bóðu um men okur hava so broytt tað til tað vera tvær tær fyrstu skrivligu próvtøkurnar hví okur ikki hava tikið tikið fleiri eg má helt siga soleiðis at at tey tilmæli eg fekk vóru ikki ein tíð v tann eini og stóri skúlum har var eingin ivi men tað vóru onnur sum hildu at hetta var ikki neyðugt so so eg valdi at at taka eina avgerð sjálvur og og valdi valdi tvey tvey tvey fak at tey sleppa frá tveimum skrivligum uppgávum og at fara upp í tey sleppa frá at fara upp í tveimum skrivligum fakum og tað verða tey biðið fyri fyrstu soleiðis at tey biðu fyrstu frá hjá hvørjum einstøkum næmingi soleiðis at næmingarnir hava betri tíð tá eisini eitt er at tey blívu javnstillaði við við í hvussu er partvíst við við tey sum við danskar næmingar sum tey skulu kappast ímóti tá ið tey fara í søgja inn á skúlarar niðri men eisini tað at tey fáa eitt sindur meiri frið til at fyrireika seg upp á restina og eg glaðu fyri ta positivu tað væl vild sum eg verið víst hesun her eisini at okur kunnu fáa avgreitt tað í dag allar tríggjar viðgerðirnar vónandi soleiðis at næmingarnir fáa boð ormvikuskiftina at hetta er í lagi hetta verður soleiðis so eg havi ikki hoyrt eitt øvugt orð her í tinginum og tað skulu tingfólk eisini hava tøkk fyri

feina viðmerking edvar jacobsen gersu væl takk fyri ha formaður ja tað er týdningarmikið ef avgreitt í dag tí at tíðin gongur skjótt og takka lanstýrismannin fyri at hann hevur líkasum tikið fatt uppá hetta her tí tá mann fær sjey hundrað undirskriftir so er aðikki bara ein og o tá er tað nakað sum veruliga gongur uppá og fyri nógv hevur tað týdning at tey verða líkastillaði tey hava kanska gjørt sær n eina eina meting um tey vilja nakað aftan á summarferðina og so kann kanska hetta her kom ein leggja meir enn tað ger gott tí tí er taðð gott at mann man ske ígjøgnum og vil siga at soleiðis veru tað og og tey kunnu beinannú síggja at at tey hava ein betri møguleika enn tey annars høvdu havt og eru meira jarnstilla við onnur sum tey ætla at søkja inn saman við so tað tað er ordiliga gott at vit hava valt handlysin her soleiðis at o ov skjótt soleisar næmingarnir vita teirra støðu kanska
gongum nú áðrenn ár vikuskiftið
ja tað tað hevur verið eitt argument ført fram og tað er hetta her jamen altso okur eri ikki so hartrakt í føroyum og og hví er hetta neyðugt í føroyum og føroyskir næmingar hava ikki verið so hart raktir sum sum aðrastaðni og føroyska samfelagið ikki verið og eg haldi ikki at at at eg taki undir við tí argumentinum tí at hetta hetta síðsta árið hevur rakt harðari enn okur ána sjálvt um ase sjálvt um at jokur ikki hava so hart rakt sum onnur fara út og spyr fólk altso hvat hevur korona gjørt við við teg og tína familju næmingarnir hava knappligani so er onkur verið sjúkur í einum einum flokki og so rvar hava tey verið send heim í eina viku og alt hevur verið so ótrygt so so eg unnir teimum so sanniligani at fáa eina kompensatión
formi av hesum takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og hetta málið fer beinleiðis til aðru viðgerð og sum vitvita so hava vit atkvøitt um at víkja frá tíðarfreistini og tað verða bæði onnur viðgerð og triðja viðgerð av hesum málinum um eina løtu men áðrenn vit enda hendan fundir so er skal eg boða frá at mentanarnevndini her lagt álit fram í løgtingsmáli nummar hundrað og nítjan til løgtnslóg um broyting í løgslóg um fólkaskúlan skeiðið fyrstuhjálp og mentanarnevndin hevur somuleiðis lagt álit fram løgtsmál nummar hundrað og trýogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennr frídagur og rættarnevndin hevur lagt fram álit í løgtsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til løgtslóg um ognan av fastogn í føroyum hasi málni verða viðgjørd á einum seinni fundi tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur um fimm minuttir eflla haraleið ja vit áseta fundum at byrja klokkan fjúrtan tíggju so er altso og tá er skráin onnur viðgerð av av løgsmáli nummar hundrað og áttaogtretivu uppskot ti løgslóg um tillagingar av próvtøkum á sum miðnámi orsaka gonítjan og framløga er eisini á skránni so er hesin fundurlokin